so er tingfundur settur og fyrsta mál á skránni í dag er fyrsta viðgerð av løgtingsmáli fýraoghálvtrýss tjúgu tveyogtjúgu tað er uppskot til samtyktar
um karmasáttmála um fiskiskapin til føroyar og ísland og forkvinnan skal biðja um framsøgufólk

framsøgufólkini vera fyri javnaðarflokkin bjarni hammer fyri sambandsflokkin bára steinielsen fyri fólkaflokkin jacob vesturgaard fyri tjóðveldi o annika olsen fyri framsókn sólvit e nolsøe og fyri miðflokkin jensarana fyrstur at røða verður bjarni hammer ger so vælja

takk fyri frú forkvinna sum sagt er talan um harmssáttmála um fiskiskap millum føroyar og ísland føroyar ísland hava havt árdiliga fiskivinnsamráðingar síðan g miðskeiðis í sjeytiárunum n millum føroyar og ísland tann avtalan kom ella tær samráðingarnar komið so á máli tvey túsund og tveyogtjúgu og tað er blívið undirskrivaðar í reykjavík í oktobur tvey túsund og tveyogtjúgu tað var eitt sindur aella eg sig eittsindur kjak um tað her í løgtinginum tá ið tá ið teimssáttmálanir millum føroyar og ísland blivu undirskrivaðir og blivu kunngjørdir fjúrtanda oktobur tá ið jenis arana fyrrverandi landsstýrismaður í uttanríkismálum hevði undirskrivað

rættindi føroyar í íslendskum sjógvi tey eru ikki søgulig tað er talan um rættindi sum okur hava fingið og fáa við úrslitum av samráðinguum ímillum bæði londini afturføroya føroyar fáa møguleikan at fiska í íslendskum sjógvi so fáa íslendsski møguleika at fiska í føroyskum sjógvi hesin karmssáttmálin ímillum føroyar og ísland sum bleiv undirskrivaður í tvey túsund

broytir ikki við tær sínar millum samráðingarnar sum eru tær fara sjálvandi at verða tær fara sjálvandi at verða forseta verða partur av tí avtalunam sum føroyari ísland koma at hava og tað er landsstýrismaðurin sjálvt um landsstýrismaðurin uttanríkismálin hevur undirskrivað hendan her karmssáttmálan ella undanfarnilandsstýrismaður íð so er tað landsstýrismaðurin í fiskivinnumálan sum stendur fyri samráðingunum um fiskivinnu sína millum sáttmálanir sum verður grundaður á hendan her karmssáttmálan eg kann taka nøkur nøkur tættir úr sáttmálanum sum vara vísir hvat tað snýr seg um tað er at at talan er um at fremja eina langtíðar burðardygd at nýta livandi tilfeingi havsins á besta hátt og at varðveitsla og umsetingarligar tiltøk til fiskiskap taka støði í tí bestu vísandiliga próvtilfarinum ið tøkt er altso har sum mann veruliga ætlar at fylgja teimum tilráðingunum sum í føroyum havstovan og íslendska havstovan hava har sum mann roynir veruliga at leggja sær í geyma at okur skula troyta tað tilfeingi sjóðtilfeingi í føroyum feingið í íslandi á bestan hátt og at fáa allarmest burturúr teimum stovnunum sum eru og ikki at yvirfiska men hava eina burðardygda burðardyggan

frú forkvinna eg kann kanska tilmann kann siga ti vísa á at tá ið føroyar samrøðast um fiskivinnu samráðingar millum føroyar og ísland tað plagar at vera í ziska í septemburmánaði og til tað komandi árið og teir plaga so at vera plagar seg vera útskrivaður oftan í novembur og desemburmánaði og eg kann siga at fyri fyri at vísa á tað sum er tann sáttmálan sum føroyar hava í dag so hava føroyingar føroysk skip møguleikar at fiska fimm túsund og seks hundrað tóns av boknfiski og harav er næstan helvtin gott eitt sindur minni tvey túsund og fýra hundraðtóns skal vera toskur og tann sáttmálan hevur eisini sum hevur eitt stórt virði fyri føroyar ikki hvørt ár men har sum føroysk skip fáa loyvi at fiska leidni tað er ein serlig avtala har sum føroysk skip fáa loyvi at fiska fimm prosent av heildarkvotuni sum ísland grønlandi norea norra áseta men tað er tað er tó mest tretivu túsund tóns har haldi eg kanska at landsstýrismaðurin o fiskivinmálin kundi verið komu inn og oftani tá ið haldi ey tey í rognini sum eru í hesum her lodninum o tað er øgiliga virðismikið og tá er tað oftani trupult at fáa landað lodninð í føroyum men tá vilja teir hava han upp á landað í íslandi og har er kanska nakað sum landstýrismaðurin kann tann royna ati fingið bøtt um soleiðis at føroyingar funguð meira lornið upp í føroyum og sjálvandi fingið eisini meira partar avtær lornini sum er tí tað er eingin ivini við um teir prísirnir sum okur síggja av á tí lodni sum er eru eru øgiligani eru øgiligani høgir vit skulu samanbera tað við svartskjafti og sild teir liggja faktiskt á støði við makrel tá ið tann heilt góði prísurin er men samanumtikið frú forkvinna so er hetta her ein karmssáttmáli fer altíð gott at koma við einum karmssáttmála so er oftani so er tað tað so mást søgan fór at vísa um hvussu okur fara virð innan her karmssáttmála tí oftani er karmssáttmálar vgóð og føgur orð sum mann má sum mann mán royna at fylgja eftir besta førimuni men í besta føri vili mann ok kalla tað fyri leiðreglar fyri at royni og halda tykkum inna fyri karmssáttmálan soleiðis at okur kunna troyta tað sjálfeingið á best møguligan burðardyggan hátt og hetta her málið endar í uttanlandsnevndini og har verður tað ein viðgerð so okur fara og tað verður ein tað verður ein tað verður ein góð og skjót viðgerð kann mann siga at tað eri ikki nógv sum mnn kann gera við hett er uppskoti tí htað er eitt uppskot til samtyktar men takk fyri frú forkvinna

jóohannes joensen ger so væl akk fyri frú forkvina ja nú er hetta karmssáttmáli men vit vita tað at tær avtalur vit hava við ina fiskivinna við við íslandi har eru ymiskar avbjóðingar tann eina avbjóðingin er at vit ikki sleppa at fiska sildina allastad hjá teimum men teir sleppa at fiska svartskjaft og og annað hjá okkum á sama støði sum vit gera í føroyum og har halda u mann burdi fari g hugt eftir hví ið teð skula serligar treytir fyri okkum í íslandi har viuhava iki hev javnbjóðing treytir tá ið tað kemur til fiska tað haldi eg mann eigur at fáa greitt inn í ein sáttmála soleiðis at vit hava somu møguleikar í íslandi sum íslendarahava í føroyum
takk bjarni hammer ger so væl
ja eg púra samdur altso íslendara fiska sirka tvey prosent av sartsassunum í í í íslendskum sjógvi og nógv tann størsta partin í føroyum men men men soleiðis ser tað við samráðingina at tey landini sum hava eitt tilfeingi ella hava nakað at vilja sjáldan latað nakað frá sær helst einki vistu tey kunna tey vilja hava hava sum sum mest tið tað saman við føroyingum okur vilja hava so nógv so møguligt men lata sum minst men tað er eingin ivi um at okurhava tá ið tá ið tað er øgiliga stutt yvir um markið og mann veit at millum hesum førinum sildin liggur beint hilmenna markið so hevur tað verið óalmindiliga skilagott at mann kundi fungið ein betri sáttmála altso øllum førum at knýtt nøkur tættari og sterkari samband sum segði at tað má vera meira líka far líka soleiðis at okur fáa eittfáa møguleikar at troytas á fystkin sum liggur beint hil menn á markið nei egr samd
takk fyri at næstra røða verður bárður á staði nielsen ger so væl
forkvinna karmssáttmála tað hava vit við nøkur lond og tað setur so teir yvirskipaðu rammurnar fyri hvussu vit skula hátta okkum í teimum samráðingum vit hava og ger tað kann man siga lættari politiskt at gera hesar avtalurnar at vit nú gera ein karmssáttmála við ísland er kanska upp á hægstu tíð kann mann siga vit hava jú havt avtalu í íslandmillumtjóðar avtalum við íslandin í nógv ár um fiskiskap inni hjá hvørjum øðrum og undanfarni framsókmaður var eisini inni á hesini her jamen hvat er javnvágin kann mann siga í sáttmálanum bæði tá að kemur til hvat av fiski vit lata til hvønn annan men kanska serliga við atgongd ha og hvussu hvørja heimild mann hevur til at avreiða hendan fiskin og rognalodnan hevur jú verið ein spurningur sum altíðer verið uppi øll míni árípolitikki og eg minnist tá vit arbeiddu við við virkjunum í kollafirði tá var tað nokk so avgerandi um at fáa her avtalanup á pláss og so var tað hoyvíkssáttmálin sum skuldi gerast tá varð mann ógvuliga uppsettur í føroyum um at fáa hesi her rognalotnina upp á pláss og tá søgdu íslendingar bara jvjava vinirin einki problem hatta orðna vit aftaná í hesum her felagsfundinum sum skuldu vera sum eru ásett í hoyvíssáttmálan har mannskudi hava felagsfundur eina ferð um árið og tað er altso ja hvat seytjan átjan ár síðan sáttmálnin kom í gildi í vey túsnog seks varð avtala í tvey túsund og fimm og enn er rognalodnan akkurát á sama støði í avtaluni sum tá so tí ætlað eg at spyrja landsstýrismannin um karmssáttmálin ger ta sjálvandi ikki men um hann í samráðingunum við íslendingarar enn eina ferð fer at gera eina roynd at fáa hesa rognarlotnina upp á pláss soleiðis at føroysku virkið kunnu í kapping við íslendsku firki sjálvandi bjóða upp á hesa rognarhotnina og fáa hana heim til føroyar til lands í føroyum soleis at virkini og tann virðisøkingin kann koma í føroyum tí vit skulu ikki gloyma at tá tað kemur til fiskiskap í føroyskum sjóveki so verður mest sum allur svartskjafturin sum íslendsk skip fiska fiskaðr á føroyskum øki og hann verður og landaður har sum hann fær besta prísin undir í íslandi føroyum ellam norreg ella sketlandi ella í skotlandi írlandi men hendan her rognalotnan kann ikki og harumframt vita vit eisini at úti á feltinum eru kan mann siga hesar sokallaðu teknisku forðingarnar sum íslendingar jú eru heimsmeistarar í settar sosr at tú sleppur ikki norður um eina vissa linju ella eysturum ella vesturum akkurát har sum skeringspunkti er hvar fiskurin er bæði tá tú fiskar lodnna men eisini tá tú fiskar onnur fiskasløg at tey føroysku skipini sleppa ikki har sum sumfiskurin uppielsar og tær forðingarnar hava vit ikki í føroyum vit meina tað tá tú gevur mann sigur eina eina í eina samráðing at rættinini hjá fiskurin hjá hvørn øðrum so eigur mann eisini a kunna fiska sjálvandi har sum fiskurin uppiheldustarv og ikki verða tekniskt forðaður fyri tí so tað er so eisini ein spurningur til landsstýrismannin sumann kanska svarar uppá tá hann kemur upp her um hann nú tá vit gera enda karmessáttmálan fer at seta sær fyri at fáa hesi bæði viðurskiftini kanska serliga upp á pláss so eg haldi ikki tað er so nógv meira innihald í hesum her men vi eiga sjálvandi at gera alt fyri at varðveita kann mann siga ein so diverfiseraðan flota sum gjørligt fjølbroyttan flota sum gjørligt taviseg at vit skulu kunna fiska í øllum heimssøgum gera sínámillum avtalur tí tað í longra løpunum eingin ivi um mínari verð loysir seg fyri føroysku fiskivinnuna hava tað fjølbroytt negum tí um vit bara skulu hava og hugsa um okkara egnu grunnar og halda okkum tta fiskiskapin so kann tað blíva fátækt í ávísum tíðarskeiðum í fiskiskapinum meðan tá vit hava fjølbroyttar møguleikar at fiska so erur tað víst seg at tað kann ganga upp í einum øki og niður í inum øðrum øki og fiskastovnar á hvør sínum slagi pelagiskt og botnfiskur og suvíðari eisini skiftivís eru smáir stovnar og stórir stovnar og tí haldi eg at tað hevur týdning at vit royna at varðveita tæir samstarvsardarnum vit hava sjálvandi ikki fyri eingøvm prís men vit eiga at gera alt tá vit kunna fyri at hava so góða atgongd runt um í heimshøgunum sum gjørligt hóast tað mangan stendur á tí at støður úti íheimi kunnu gera tað kann man siga trupult og trýst og so víðari uttan frá um at vit ikki skulu forseta í ávísum samstørvum men hetta er so ein karnigsatmam í ísland og eg haldi at tað pera hægstí við fáan og hetta fær fullan stuðul frá sambandsflokkinum at ratifisera hendan her sáttmálan takk frú forkvina
takk fyri ein viðmerking frá
johannes joensen ger sovæl tak fyri frú forkvina ja tá ð mann tosar við fiskimenn so so skilja tar ikki ordiliga at vit leggjast un tær treytirnar sum íslendarar seta okkum fyrihesi serligu sildini og nú nevndi løgmaður eisini ella fyrr venn løgmaður lornina tá báranióelsnev sigur tað at tað er serliga treytivð fyi lornna um hann e hevur gjørt avtala um at efturiggjara tað um mann ikki gjørt tað enn so er spurningur um um vit ikki lata okkum eftir líka for nógv íslendarum vit kundu sagt vit hava serligt slag av svartskjafti í føroyum sum og lætt okkum nøkur økir inn so sum mann s íslendara ikki kundu fiska her so er tað kanska skilt hvussu støðan er takk fyri
einigur steinur
esen gersuvæja takkfrúu forkvinna tað er soleiðis at nú skilja á lagnum at hendan samgongan arbeiði við at taka kann mann siga tanntannmakrelstuðulin frá okkara skipim eg vildi heldur ynskt at mann vendi við og segði tað nú fór tað út heim at royna at fáaokgurættindi er veit tað ikki lætt at fáa rættin frá øðrum londum men íslendingar kundu verið ein møguleiki og sagt tað at nú hava tit tvey at velja annaðhvørt hart ímóti ørðum og siga tað nú sleppa tit ikki at fiska svartskjaftin har sum hann er men tet skuldi fiskan har sum hann ikki her tað er faktiskt tað sum teir gera ímóti okkum og tað er so ein máti at samráðast uppá men eg trúgvi lítið upp á at tað er vegurin at fara eg trúgvi heldur at vit eiga í sátt og semja at fáa eina avtalu við at við góðum um somá at siga men eg má siga sum er at tolið er viðevur uppi og undanfarna altso undan undanfarna samgonga upp segði jú hoyvíssáttmálan at fara úr gildi haldi tað var fyrsta januar tvey túsundogtjúgu minnist meg rætt skuldi han fara úr gildi tað haldi eg er í sodrastiskt men tað var fyri at fáa útlendska kapitalin út úr fiskivinnui undanfarna samgonga gjørdi tað so ein annan hátt og segði hann skal var úti í tvey túsund og tveyogtretivu men að er eingin ivi um tað at tolið viðat ver uppi í íslendingum man eigur onkursvegn
at fáa hesin tingini upp á pláss takk jens arana ger so væl
eg eri ikki millum teirra sum finst at íslendarum og og skundsettar fyri báði eitt annað tað at vera dugnaligur tað er ikki ein last fyri íslendarin eru dugnaligari samráðingarmenn enn okur ja más so skul rosa teimum fyri tað og royna at koma upp á teirra støðitakk fyri

rasteinilsen gersvæja eg eri púra samdur við jensarana gjøgnum forkvinnuna ati ja tað er eingin ivi um at íslendingar hava verið dugnaligir og tað a teir eisini víst í øðrum sambondum ikki bara við føroyingar tvørturímóti við allan heim at tá teir samráðast so eru teir øgiliga snildir og mann sigur jú ait orðatak sigur tað at tað kula ja nei lat meg ikki siga tað her aaalla men ja tað skulu fleiri til at snýta eina íslending og tað er nokk rætt og men lat okkum ikki royna teimum sletta okkum snýta lat okkum fara vð upprá tæiri pannu og royna at krevja okkara rætt og eg veit at íslendingar eru merksemur upp á hetta men higartil hava teir ikki viljað givið seg eg havi sjálvur gjørt eina ella fleiri royndir at fáa teir at slaka íhesiniher og tað hevur ikki hepnast higartil hóast teir eru alt her jaligir at práta við hetta skulu vit nokk orðnað tað søgdu teir eisini í tvey túsund og eitt httað søgdu teir í tvey túsund og fimm tvey túsund og seks og teir havða sagt tað sigur hvørt ár síðani men enn er hetta tíveri ikki komim á pláss so eg haldi at vit føroyingar skulu nú royna at fáa ap á pláss takk
frú forkvina takk fyri næstra røða verður jacob vestergaardger so
karmssáttmálin vi íslandi er til viðgerðar og tað hevur verið ein tilgongd í eina tíð at fáa ein karmssáttmála við íslandi seinast og ur gjørdu ein karimssáttmála tað varð við bretland og eftirfylgjandi eina fiskiveiðuavtalu við bretland í grundarlag í tít kaimssáttmála hesin heimssáttmálin avloysir tað árliga samskifti á ráðharrastigi millumføroyar og ísland tað er verður tað einasta har ið ráðharrana fiskimálaráðhararnir hava møtst til fundar til at deskutera fiskiveiðjaavtalu allar hinar avtalurnar koyra á embatsmannastigi og tað er tí at okur ikki hava havt nakran karmssáttmála og tað hevur verið soleiðis siðvenja her hjá okur at okur hava góðtaki kikiðan men í íslandi hevur so fiskivaðaavtalan skula fyri alt tingið til at góðkennast eftirfylgjandi og tí tað tí er tað vera eitt sindureitt sindur øðrvísi er ein aðrar avtalur og tí tíðarskeið man hevur diskuterað at gera ein karmssáttmála og hetta er so tann karmssáttmálin og hann líkist ordiliga nógv øllum øðrum karmssáttmálum og hann líkist ja g ikki siga neyvt men altso øgiliga ja neyvt tí karmssáttmálan okur gjørdu við við bretland soleiðis sum hann er orðaðuri okur hava sjálvandi føroyingar hava øgiliga langa traditión við at fiska undir íslandi nógv longri traditión ar fisk undir íslandi enn íslendingar hava at fiska í føroyskum sjóviki tað er soleiðis at tað bleivur gjørdar avtalur tá ið sjómerkini fóru út so føroyingar varðveittu ein partur aftil fiskiskapi undir íslandi sum mann sum mann trationelt hevði gjørt men seinni árini hevur mann so gjørt eina avtalu har mann hevur í høvuðsheintinum býtt umbýtt um fisk tó ikki tó ikki so neyvt sum mannsum mann gevið aðrar partar har mann hyggur at virðum á á fiskinum á báðum síðum so tann avtalan sum føroyingar hava við íslandi er komin soleiðis so við við á á tákk soleiðis at mann hevur hildið áfram við tí trationella fiskiskapi sum mann altíð hevur havt har ið føroyingar og íslendingar hava loyst hvørjum øðrum at fiska inni á hjá hvørjum øðrum ferðandi fiskastovnar tað vil siga at íslendingar hava rætt lga fiska sildumakrel høvdu havt rætt ti a fiska á sild og makrel og svartkjast í føroyskum øki meðan føroyingar á sama hátt høvdu avgongdi at fiska í íslendskum øki tá ið okur gjørdu tær makrelavtalu í fjúrtan tá kom kynkur í tað við at loyva øðrum at fiska frítt inni í føroyskum sjóveki og makrel men tað við silda sildra fiskiskapi og og svartskjóta fiskiskapi tað hevur mann avgongd at fiska hvør hjá føroyingar hava føroyingar hava loyvi at fiska lorni í íslendskum sjógvi og tann tann lodna lodni avtalan er komið fyri nógvum árum síðan tá ið mann á sinni gjørdi avtalu ta gomlu avtaluna um fisking fiska av norðrasild har ið so føroyar onkursvegna fingið í hesum her býtushandinum atgongdarfiska lornið í íslendskum sjógvi føroyingar hava nýtt gott av á fiska á lodni og so ikki minst til heimaflotan sum hevur fiskað botnfisk í íslendskum sjógvi at byrja við var tað nógvtrolarar fleiri av teimum lemmatrolarum sum komu tá tá vórðu paserað upp á fiska tosk í íslandi og avreiddu toskin til flakavirkir í føroyum men við tíðini so bleiv tað lýnifiskiskap og snellifiskiskapur burturav sum var í íslendskum sjógvi og tað tað hevur koyrt fram til dagin í dag okur hava ella føroyar hevur gjørtfleiri royndir við at gera heina vanliga fiskiveiðaavtalu har mann ger upp virðini í avtaluni um tað er ein langtíðar javnvág í virðintað er tað møguligt men tað at at íslendingar hava havt atgongd á fiska øgiliga nógvan svarkjastu føroyskum sjógvi tað hevurtað hevur eisini virðið enn í avtali men føroyar og íslandi eru ongantíð blíva samdir um hvat atgngd hvat virðiðatgongdin hevur føroyingar hava brúkt tað virðið sum mann hyggur at aðrastaðni tá ið mann fær atgongd át fiska um mann tosar um helvtarvirði vist tú hevur hundrað hundrað túsund tonsar piska so skal hava fulla atgongd so slepst tú bara at fiska á hálvtrýss túsund tí tað er aftraktivt og lukkrativt át á einum bestemtum slag tað kann bara ein býtuslikil tað var føroyar og ísland diskuterað og tað er mann sletki tað mann sletki blivun samgdur um hvat virðið atgongdini hevur millum partarnir og tí hevur mann tí koyrir mann frami framvegis tað avtaluna sum ja sum hevur verið í gildi øgiliga nógv harransár eg haldi at javrnvágin kanska er koppað koppað yvur móti íslandi ella koppar skeivan veg tí seinnu árini hava okur fiskaðin øgiliga nógv at sylgja í íslendsk tá sildin fór út í aftanshavi aftur og fóru at at ferðast tey fyrstu árini tá bleiv øgiliga nógv sild fisk í føroyskum sjógvi og føroysku tølini veiðuhagtølum og tey vísindi at tølini ssóu øgiliga gott út men nú er tað akkursum koppað meira til ein fyrimunir yvir móti íslandi tí tí sildin broytti ferðingarmynstur og túrnaði inn í ísendssjóvøki tættu upp móti landi í íslandi og tað sum onkur av undanfarnu røðaruum hava gjørt vart við tað er hendanher hesar teknisku forðingarnir har er eit mark har føroysk skipið ikki sleppa inn um at fiska fiska norðrasild og íslendingar grunda tað við grunda tað við at innan fyri tað markið har er øgiliga nógv av íslendskari sild so píblandi og og hjáveiðam av íslendskari sild er so miki stór at teir loyva ikki øðrum at fiska fiska har tí føroyingar hava onga kvodu av íslendskari sild tað er teirra tað er teirra argumentatión og út frá okra fiskifrøðingum so passar tanna argumentatiónum eisini tað er tá ið mann kemurinn í ta øki so er píblanding av av íslendskari sild rættiliga stór tað er ikki gagnligt fyri at samstarva at mann fer at seta tekniskar forðingar hvør ímóti øðrum tað skuldi heldur verið mótsætt tað var undanfarnu røðara hava eisini nevnt hetta her viðforðingini at kunna landað lorni sum ain vil okur hava eina avtalu sum sigur at føroyar eiga fimm prosent av tí lognkvodu sum ísland til einhvørja tíð ásetir sær tó í mesta lagi tretivu túsund tons meniísland hevur í avtaluni tilskilað sær hvar hendan lodmann skal landast og tað hava okur alla tíðina hildið verið púra órímiligt og tað hevur verið nógvar samráðingar um tað bæði millum stjórnaleiðarar og millum fiskimálaráðharar og millum nevndir fóru til hoyvíssáttmálan so framvegis men tað hevur verið ótrúliga trupult at flyta eitt komma

bað seinast okur flutti at komma tað bar eg á fundir við i eina kavgudnenssonn tað var nakrar fáar dagar áðrenn ísland fórfalitt okur deskuteraði ella viðgjørdu samskifti eftirfylgjandi um tað vist tá um tað visti tó at tað var horfarlitt ella ikki tá fluttukur tá fingiokur fluttlítlítið komma frá tveir triðingar til at vera síggir fjórðingarlog sovorðit also tað var tað var

og tá fóru fiskimálaráðrin simpiltani út úr lokalunum ogsegði eg fari t ringja til tilvinnuna og vita hvat vinnan sigu um e um tair ber til at flyta okkurt av tí men teir halda øgiliga fast við at teirra marknaður fyri rognalogni er so viðbrekin at tað loyvis ikki tað loyvir ikkji øðrum inn á tann marknaðin so tí vilja teir hava føroyingar at føroyingar landa aftaná hálvan februar landað meginpartin av lastinum

aftaná stutt aftaná tann fundin í tvey túsund og átta vór komnar heim aftur tá tá bleiv kallað til telefonfund millum allar fiskimálarágharar her í norðuratarlantshavinum har ið íslendski fiskimálaráðrin fortaldi meg grátrød at íslandar farfalikt tað var ein øgiliga undarligur undarligur ein undarligur fundur telefonsfundur har mann akkurátsum hevði ja føldi við følgdi við í íslendingum hann helt at hann skuldi venda sær til allar sínar starvsfelagar her í norðuratlantshavinum og fortelja støðuna hvussu hon var í íslandi so okur vórðu faktiskt søgdu faktiskt fund við hann nakað fáar dagar áðrenn ísandffoligttað hatta var eitt sovort síðuspor annars er tað øgiliga trupult at samráðast við í ísland at fáa nakað burturúr og nú segði haldi et at jens a rana var inni á á eg skal bara gera hetta ferðtil kanska inni á at okurokur tapa altíð í samráðingum haldi ikki altíð okur gera tað okur gjørdu eina makrelavtalu í tvey túsund og fjúrtan millum føroyar es og norra tað vóru íslendingar vóru ikki við tá vóru teir øgiliga firtnir um ot teir hava faktiskt ikki gloymt tað enn
takk fyri frú fólkum takk fyri kajur leguholm við handilsa
ger so væl nítjan hundrað og seksogtretivu tá vóru hundrað og tveyogtrýss føroyskar sluppur runt í íslandi umborð vóru trý túsund og tvey hundrað føroyskir fiskimenn so vit hugsa um tað langt tíðar javnvágina so hava vit sanniliga fingið nógv virðir burtur úr grunninum runt ísland og tað haldi eg tað er tað sum er er viktigt at mann hugsar upp á longri sikt tá tað kemur til lond so eg haldi ikki at vit hava verið forsmoddir í íslendskum farvatnum vit hava sanniliga fiskað og eg ofta hugsa um at teir hava verið óalmindiliga largj ímóti hvat vit hava verið at lova øðrum inn á okkara grunnar tá ið tað hevur verið tá ið kjallurin í føroyum hevur verið tómur men tað er pøra rætt sum bára steinir nielsen segði at teir siga bara jav jav jav um hesa lodnina og tá ið mann var har minnist eg tað var næstan soleiðis mann hugsaði at tey høvdu ordiliga ordiliga ordiliga orðnabarnar fór at flúgva men tað er seytjan ár síðani og tað hendir akkurát einki
ikoyrdi
gersvæja takk fyri frú forkvina tá í tíðini sum keileo holm johanesen nevnir tá var alt altjóða sjógvur mann fiskaði á øllum høgum í landið hjá hjá hesum ymisku londunum ar har ið fiskimaki kanska var seks ella tólv fjórðingar tá var mann inni á grunninum okur vit minnast tær at bretar vóru inni á grunninum føroysku grunninum og so táiið fiskimanningini fóru út tá bleiv jú ógvusligar rempingar her í norðuratlantshavi og føroyar gjørdu so tað at mann royndi at fáa fiskiveiðuavtalur fyri við tæ ymisku partarnir har sum okur høvdu fiskað viðvið íslandi í hesum førinum soleiðis at okur roynda at skaðja váðan hava ein fjølbroyttan flota og framvegis kunna gagnnýta tað sum okur høvdu frammanundan og tí hava okur avtalu við russland og við norra og við ísland og es og bretland fyri akkartsum at kunna uppihalda tað fiskaríið sum hevur verið tratjionelt og søguligt nei og skulu eisini byggja av ta søguligu sambondum hevur og síggja positivt á eina avtal
ella heldur negativt takk fyri takk kanna jensen
tað gjørdist so væl takk fyri frá forkvinna ja tað var áhugavert at hoyra hesa her søguligu gjøgnumgongdina og tað er rætt mann skal altíð hugsa um hesa søguna mann hevur í felag hvør hevur ikki onkar forfedrar sum hava fiskað undir íslandi og vit hava javntað nógv av tí í bókmentinum eisini bæði hjá martin joensen í teimum báðum skaldsøgunum og til teimum sans andreas stjórus sum yrkir sørin er í íslandi og íslandi er kalt sørurin fiskar íslandstolk og tolk og leggur hann í salt hatta er bara dømi men eg hugsi tá ið nú í jakkurt vesturgaard veit um hvussu trupult alt tað er hvat er hansara ráð til at vit faktiskt broyta støðuna ikki fyri at vera negativ men hvussu koma vit víðari vissu íslendingar eru so dugnaligir og og okkum tørvar at gera okkurt øðrvísi hvat kunnu vit gera so hesa at hesi viðurskiftini bøtast til fyrimun fyri føroyingar í framtíðini
takk fyri frú farskøla takk hjá
hvør ger so væl takk fyri mann kann uppskja avtaluna leggja upp til at gera nýggja avtalu men tað hevur verið eisini verið ivaðar fleiri ferðirnar men okur hava ein grevdbrýttan flota og summir partar av flotanum vilja viðbreknir við ongari avtalu við við ísland høvdu okur í onkrum onkra periodi kanska havt betur rásareyðum at fiska felagskan fisk nei tí íslendingar hava verið inni í føroyskum øki men tey hava gingið á okkurt slutti yvir bóltiska flotan tann flotan sum hevur ligi tungt í sjónum og sum hevur havt øgiliga stórt brúrt brúk fyri avtalin við íslandi og tí havi eg í øllum førum ikki viljað sett tað so skart upp so her eru sjómenninir sum hava verið nógv harrans ár til at siga latið tað vera sum er tí tingini broytast viðhvørt eru sum í hesum førinum nógv sild í íslendskum sjóg sum okur kunnu fiska og gagnnýta og aðrar tíðir eta ikki altso tað gongur akkasum tað gongur akkasum
sum í bylgjum so møguligt er tað kanska rætt at hava tað at handa sum bráða takk fyri er hendan saran at gerast væl
nei tað skal bara vera ein lítil rætting eg havi ikki sagt nakað ilt um íslendarar
ar í morgun tvørturímóti eg havi gott samband við íslendingar á fleiri frontum eg hámeti tað fólkið eg virði deyð og ikki minst fyri teirra samráðingarkynstur og tí segði eg tað einaferð eg havi sagt í morgun um íslendingar tað er tað at okur skulu royna at koma upp á tað støðir eru á hvat samráðing við víkur so vænti eg at úrslitiðið kann koma at tað broytjast
gesæja takk fyri frú forkvina nei vissæ tað var ikki soleiðis at so havi eg mist sað so havi eg orðaði meg skeivt tí eg helt ikki atjensarana segði nakað negativ sum russara men hann nevndi hon okur vóru ikki so dugnaligur sum russara samráðast ella kanska ikki og í onkrum førum haldi eg at okur eru mis líka dugnaligur sum russarir nei sum russaði sigur russaraín íslendingar ljóðarir eg havi og tí og tí er spurningurintí er spurningurin hvussu avtalurnar eru men íslendingar hava klárað seg øgiliga gott og kunni upp á nógvan máta eisini vera ein fyrimun hjá okum tað er eingin ivi um tað og vinarliga millum føroyar og ísland tað er tað er sterkt og tað skul okur halda áfram
takk fyri takk fyri næsta røða verður annika olsen
ger so væja takk fyri frú forkvinna ja uppskot er til samtyktar um karmssáttmála um fiskiskap millum føroyar og ísland hesin sáttmálin hann er longu ungirritaður í oktoburmánað í fjør og er nú komin til tingið til staðfestingar hesin karmssáttmálin sum hevur verið leingi ávegis leggur upp til eitt meira yvirskipað fiskivinnusamstarv ímillum føroyar og ísland áður hevur tað verið soleiðis at tað hava verið brævasamskifti partarnar millum onkuntíð hava landsstýrisfólk hitst um umsitingina av tilfeinginum landana millum fyri íslendingar hevur tað enntá verið soleiðis at niðurstøðurnar skulu leggjast fyri altingið til endaligar staðfestingar sum eisini hevur gjørt tað óneyðuga trupult og við hesum karmssáttmála slepsa undan hesum og fer at lætta munandi um umsitingina av fiskivinnusamstarvinum frú forkvinna føroyar og ísland hava eitt áralagt samstarv um fiskivinnu hetta er eitt týðandi samstarv ímillum tjóðurnar og ymiskt hevur eisini verið hvussutað hevur hilnast at fáa nakað burturúr ikki altíð hevur semjað verið um fiskiskapinpartarnar millum íslendingar hava mett at føroyingar hava fingið ov nógv burtur úr fiskatilfeinginum í íslendskum sjógvi og umvent hava føroyingar mett at íslendingar hava fingið sín ríkisligar part av tilfeinginum í føroyskum sjógvi men soleiðis skiftað tíðirnar tað er serliga lodnan og botnfiskurin sum hevur áhuga fyri føroyingar í løtuni eta fimm prosent av heildarpoduni av logni tó maks tretivu túsund tons sum føroyingar fáa og fimm túsund og seks seks hundrað tons av botnfiski í íslendskum sjógvi og tað er ómetaligani umráðandi fyri serliga heimaflotan at hava hesa atgongdina síðana millum atgongd eisini til sild føroyar hava havt góð ár síðani tvey túsund og tjúgu viðvíkjandi sildini meðan tað kanska fer íslendingar ikki hilnast líka væl sum fleiri hava verið inni á so er tað treytirnar fyri lognuna og sildina sum mann eigur at arbeiða fyri vegna føroyar men tað ger hesum karmssáttmálan fer sovit ikki tí hata er ein øgiliga ei yvirskipaður karmsáttmáli sum leggur dent á nakrar yvirskipaðar rættingslinjur men á londini fáa ein yvirskipaðan karm har dentur verður lagdur á framtíðarfelags niðurstøður á fiskivinnuøkinum er sera umráðandi tað er umráðandi at hava virðing fyri viðkomandi ásetingum í havrættarsáttmálasammanditjóða at varðveita og umseta felags fiskastovnar at verða vitandi um meginreglurna hjá fao um ábyrgdarfullan fiskiskap at seta fyri sær at tryggja langtíðar varðveitslu og sjálvberandi nýtslu av livandi tilfeinghausins at ásanna tørvin á tøttum samstarvi og samskipan við onnur strandaríki og økisfelagsskapur fyri búskaparliga sammeining og at seta seg fyri at forða fyri at raða frá og sleppa av ólógligan og ófráboðan og óskipaðan fiskiskap tað er eisini umráðandi at hava í huga týdningin sum fiskivinnan hevur fyri tjóðarbúskapnum hjá londnum báðum mær dámar væl grundhugsjónina handan karmssáttmálan um vit til dømis hyggja eftir grein eitt í sáttmálanum við formansins loyvi
at sáttmálapartarnir skula samstarva við tí í huga at fremja í verki setninginum at tryggja langtíðarvarðveitslu og sjálvberandi nýtslu av livandi tilfeingi havsins og við hesi ger at verja vistuskipanir har hetta tilfeingið er og at veita burðardiggan búskaparligan umhvørvsligan og sosialan ágóða við at nýta hesa meginreglur og so er ein ørgrynn av ásetingum niðureftir sum eru ógvuligani skilagóðar partarnar semjast um at samráðast árliga helst ikki seinni enn tretivunda septembur at umráða mál sum snúgva seg um felags varðveitingarog umsetingartiltøk viðvíkjandi felags fiskastovnum frú forkvinna føroyar eru sum stórhavstjóð í nógvum altjóða samstørvum sum regulera fiskatilfeingi ferðandi stovnar og fyrisiting av sjálvfeinginum og er tað sera umráðandi at tryggja føroyskari fiskivinnu bestu atgongdina og fleksibilitetin í okkara høvuðsvinnu vit hava upparbeitt okkum ekspertisu og dugnalig samráðingarfólk sum standa á odda fyri at tryggja okkum bestu atgongdina fyri føroyska fiskivinnu at okur samstundis tryggja føroyingum betri rættindi at fiska í altjóða sjógvi eisini hugsað um burðardygd er sera umráðandi tað kann í ringasta føri upp á sigt ganga út yvir okkara kappingarføri sum land um vit ikki tryggja eina lívfrøðiliga burðardygga fiskivinnu frú forkvinna hesin karmssáttmálin er ógvuligani yvirskipaður og avbjóðingarnar vera sjálvandi fyri framman at fylla henda sáttmálan út við teimum árligu samráðingunum og sum tey undanfarnu røðarum hava verið inni á tað er avbjóðingarnar sum eru bæði við víkjandi lornini og eisini atgongdini til sildina so vænti eg og vóni eg at tað fer at hilnast væl í teimum komandi samráðingunum sum eru landanna millum hetta vóru orðini frú forkvinna takk fyri takk fyri næstur at røða verður sólvit er nólsøe
gersovætakk fyri frú forkvina til viðgerðar eru í nýggjur karmssáttmáli millumføroyar og ísland um framtíðarsamráðingar millum londini og við hesum sáttmálanum verður so farið frá gamla samráðingarháttunum sum hervur galdandi í nógv ár eftir hondini sum fleiri av er inni á har er mann samráðist politiskt og til eg veitiku ann kan kalla tað vanliga samráðingarmátan eftir hondini og fiskivinnusamráðingum ið ganga fyri seg á embatismannastig altso samráðingan í íslendskunnum ganga fyri seg á sama hátt sum við hini londum karmssáttmálan er longu undirskrivaður av fyrrverandi landsstýrismann í utanríkismálum jensi á rana og heystið í fjør og skal so staðfestast í báðum parlamentum í londunum og sum eg skilji so er hann staðfestir longu í íslandi og skal nú so eisini staðfestast í føroyum eg kanni fyri tað fyrsta siga at vit taka eisini undir við teimum áheitanum sum hava verið her frá longu á landsstýrið um at fáa beint av vegnum handilsliga forðingar sum eru í samstarvinum millum ísland og føroyar at sáttmálin ella at samstarvið millum londini meir og meir kanska flytir seg til fyrimun fyri ísland er ein støða sum vit eiga at taka upp millum annað við loysnini at finna eina skilagóða loysn móti trupulleikan við landingum sum hevur víst á í nógv ár tað kann vildi eg mett um hegni var til og viljin og annað verður til at funna skilagóðar loysnir í samráðingum um tað so er sum millum annað jakuvestegort var inni á at siga sáttmálan upp ella hvussu akkurát tað skal loysast tað vitað fleiri betri enn eg men áheitanin okara síður skal øll fórat vera tann at fáa loyst upp í samstarvinum millumfiskivinnusamstarvið millum føroyar og ísland soleiðis at báðir partar í øllum førum kenna seg væl í tí samstarvinum sum er tí í einum samstarvi tað sigur seg sjálvt er avgerandi at báðir partar kenna seg aftur og kunnu við fullum huga at taka undir við teimum ásetingum sum samstarvi við forrútsetur og tá ið tað eru batar sum teyð sýniliga kunnu gerast samstarvinum við ísland so er sum sagt áheitanin til landsstýrið um at fáa greiðu á teimum viðurskiftunum um sáttmálan sjálvan er ikki so øgiliga nógv at siga annað enn at hann er skilagóður hann erhar eru nógvar góðar orðingar nógvar góðar ætlanir og millum annað verður lagt dentur á týdningin av skilagóðari umseting umsiting av okara fiskatilfeingi stovnum sum vit hava í felag arbeiða fyri forða fyri ólógligum fiskiskapi menna vísindaliga gransking í millum annað havlívfrøði hav umhvørvi og øðrum og og tað er gott tað er alt alt sum er í hesin e karmssáttmálan sum skal vera karmur rundan um samstarvið millum ísland og føroyar um oker fiskatilfeingi og so víðari hvussu tað skal mennast og hvussu mann skal arbeiða við tí hvussu mann skal granska íð tí og hvørjum mann skal forða fyri og hvat mann skal eggja til og sovíðari e trúgvi eg at vit øll øgiliga skjótt kunnu vera samd um er gott og restin av trupulleikunum sum so hava verið umrøddur væl og virðiliga her er so upp til landsstýrið at loysa innan fyri tann kandsáttmálan og í teimum samráðingum fara fram at so nógv av tí sum fer fram á fiskivinnuøkinum stendur í andsókn til hesi góðu orðini sum annars eru í karmssáttmálan um umsiting ar fiskatilfeingi og at nógv ovurfisking fer fram og alt annað tað er so tað sum tað er tað er kanska ein onnur diskussión men í øllum førum so fær hetta eina góða skilagóða viðgerð í uttanlandsnevndini tað yvist ikki í takk fyri frú forn
takk fyri næstur at røða verður jenis av rana
ger sovæltakk fyri frú forkvinna eg hevði tann forrætt at undirskrivanda sáttmálan í íslandi fjúrtanda oktobur og boðaði beinanvegin frá áðren eg fór til íslands at hann fór at verða lagdur fyri løgtingið men lagnan gjørdi so tað at tað bleiv ikki farna samgonga sum legði hann fram meni núverandi og tað er gott at ok kunna standa saman um hetta og eg vil leggja dent á einaferð afturat at eg eri glaðr fyri at at okur eiga so góðar grannar sum íslendarar okur hava nógv at læra av teimum serliga tað at ja at at tora ha at tora viki kur hoyrdi líka nógv sum nei sum íslendingar so trúgvi eg at okur høvdu eru komin langt á leið á nógvum økjum eg kenni teir á nógvum økjum ikki minst á tí andaligu økinum o eg eg hámeti teir og teirra virðing fyri tí tú er kristin trúgv sum er grundarlagið eisini undir undir okra landi kanska meira enn teirra øh eg fari at lesa burtur úr sáttmálanum nøkur hava verið inni á á tí sum stendur hvaða fyri at lesa tað grundleggjandi at sáttmálin leggur til grund meginreglurnar í samstarvinum um fiskiskapið millum føroyar ír ísland og talan er um at fremja langtíðarburðardygd at nýta livandi tilfeingi halsinsa besta hátt at varðveita og at varðveitsla og umsitingartiltøk fyri fiskiskap taka støði í tí besta vísindaliga próvtilfarinum í tøktir umframt at hava hóskandi fyrilit fyri ávirkanini í fiskiskapurin hevur á fiskasøð sum halda til í somu vistskipan ella eru bundin at ella knýtt atknýtt viðkomandi stovnum við hesi gerð verða tiltøk góðkend til tess at skaðaligu ávirkanir so lítil sum til ber tað eru serliga tveir tættir at fáa viðrkenningí karmbssáttmálanum er talan um at játta atgongd til før undir flaggið hjá hinum sáttmálapartinum við fiskiskapis mendamáli umframt at hvør sáttmálapartur kann flyta hinum kvotur til fiskiskap hjá førunm undir flaggið hjá hinum sáttmálapartinum val og treytir fyri atgongd eins og flytingar av kvotum skulu vera partur av árligum samráðingum millum sáttmálapartarnar karmssáttmálin leggur upp til at árligu samráðingarnar verða helst ikki seinni enn tretivunda septembur og so verður eisini nevnt her at karmssáttmálin hann gjørdir av trimum málum tað er enskum føroyskum íslendskum og allir tríggir tekstirnir líkasannir men skuldi okkurt tulkingarfrávik verið ræður enski teksturin tað er gott e g eisini glaður fyri fyri orðingarnar mátan hann er skrivaður uppá ómetaliga hátíðarliga skrivaður kanska íu so nógv vildi kanska onkur eg haldi at at árni skoli fann onkran onkra feil í sáttmálanum tá ið eg legði hanni fram fyri fyri landsstýrið i tað var ikki tað var ikki nágreiniliga tað sama sum stóð á føroyskum og á enskum so tað var gott var positivt men hann er øgiliga hátíðarliga orðaður og tað dámar mær væl hann bóð umskrivaður meðan á meðan artikezorcel ráðstevnan var ja mitt í oktobur og tað var tað var ein hátíðarlig løta har okur høvdu høvdu undaðst við grønlendarar og íslendingar saman og so fór okur burtur frá at skriva undir hendra sáttmálan og tað var ein ein góð vitjan í íslandi har okur lærdu millum annað eisini við vitjan hjá teirra barnaog útbúgvingarmálaráðharra finguð sett okum inn í tað sum nokk er tann skipanin sum nokk er grundarlagið undir tí at okur hava gjørt tað sama í føroyum at okur hava gjørt fingið ein landsstýrismann sum er landsstýrismaður á barnaogundirvísingarøkkinum og hevur alt við børnm at gera tað er altso ein ein tað er nakað eisini sum grønlendarar hava hava lært okum og og verið inspiratión til og tað er ótrúliga gott men feg havi bara gott at siga um hetta her og tað ja ókey so er tað kanska eisini mann kann siga mann kann venda øllum
hvdi og siga at íslendarar fáa so nakar burturúr eitt sum íslendarar fáa burturúr sum okur ikki fáa burturúr tað er at teir sleppa frá at fara í íslendska alttingið við teirra samráðingarúrslitið av fiskivinnusamráðingum við føroyingar tað hava teir verið noyddir til tað sleppa teir undan tí vildu teir øgiliga fegnir fáa hetta her samráðingarnir lidnar men okur venda tí høvdið siga tað at har hava okur so verið framman fyri teir tí tað tað hevur ikki verið neyðugt hjá okum so tað fáa okur ikki burturúr men samanumtikið alt gott um íslendarar gott at okur fáa hendan sáttmálan og eg vil ynskt at at okur ja i siga tað soleiðis at okur vóru líka dugnaligir teir so so okur sleppa frá hesum her partvístu undlutakenslunum sum kanska hava tá ið okur finnast at teimum tí tað er einki at finnast at at teir eru dugnaligur takk fyri takk fyri so er ein
vimerking hennrikold ger sovæl takk harra formaður úljóðar tað sum okur eru heilt niðurundirkomnur men men altso tað er ikki heilt eigasørta íslendara fisku eg havi hugtu visti e eftirfarandi tað gangi eg út frá tað sum vørðunim skrivar so hava teir seks ár fiska eina millión or tretivu túsund tons a svartskjafti suðureystur úr akara verki so so teir tær havi ikki sitið við púra ia eigasørur ein góður millión tað er øgiliga nógv í seks ár tister eftirfarandi eg rokni bara við tað tað má tað vera tað er í einum lítlum økissjópum sum sum elnars annar fiskiskapi fyrri gangur eisini so teir hava ikki fingið heilt einki burturúr
tak
akfyri jenis a rana ger so væl nei tað er væl soleiðis eisini at tá ið mann samstarvar so fer so fáa báðir partar nakað burturúr tað vóni eg og og eg trúgvi at at at tað er ikki so lítið heldur kanska serliga at vissi okur hyggja eftir samstarvið millum íslendgar føroyar so tað serliga tænastuøkinum har ið føroyingar fáa nógv burturúr so heilt eigasørur eru okur heldur ikki
takk fyri so er landsstýrismaðurin høgni hoydal á skránni ger so væl
tá ið vit nú viðgera ein karmssáttmála millum føroya og íslands

tikið aftur í aftur yrkingina há símunum av skarði eg var mær og vitjaði bróður sum er størri og betri enn eg mengan hevur hann verið mær góður mangan leitt meg á beinasta veg og tað er tað er ofta soleiðis vit hava havt viðurskifti við ísland sæð tað sum eitt slag av einumeinum einum eldri systkjini sjálvur haldi eg ál nógvar ísland eg haldi hava leitt okkum ógvuliga beinar leiðir serjia tá að snýr seg um fullveltstríðið hóast vit ikki eru komin á mál enn men í viðurskiftunum við ísland so er tað eisini sum brøðrartjóðir so er tað eisini øliga ofta sera ymisk áhugamál og harða samráðingar og tað havi eg sjálvur upplivað eisini í hesim málinum viðvíkjandi fiskiveiðaavtalun við ísland og ikki minst um ein karmssáttmála við ísland og fyri at taka søguna aftan fyri henda karmbssáttmálan sum byrjaði tað í tvey túsund og seytjan har vit tóku stig til tá var að undir fiskimálaráðnum at gera henda karmssáttmálan og tá vóru vit í uttanlandsnevndini við einari samráðingarheimild og tá hsum tá lá á borðinum tað var at í karmbssáttmálanum skuldi mann millum annað eisini áseta frymlar fyri hvussu túv gjørt býtuni serliga lutfallið millum hvat virðið er av einari atgongd til at fiska tínar egnu kvotur í sjónum hvør hjá øðrum í mun til eina ítøkiliga kvotu øh tað er tað var sær lett ynski úr íslandi og tað a uppskotiðlá á borðinum var ikki gott tað merktir tað at at at tar var ein øgiliga høgur prísur hjá okkum fyri at varðveita eina kvotu í íslendskum sjógvi soskuldu ein øgiliga høguðr prísur og atgongd gevast afturfyri øh og tað er so ikki við her tað haldi eg gott hitt prinsippið sum vit samtyktu tá í í uttanlantsnevndini var at tá vit nú fara etta nýggja stigið við at gera ein karmssáttmála sum frammanundan hevur bygt á siðvenju í í samráðingumillum føroyar og ísland so skulu vit eisini fáa ta grundsjónarmiðið inn at tað ikki var gjørligt hjá øðrum sáttmánlapartinum at leggja handilsligar ella tekniskar forðingar fyri hvussu tú gagnnýtti ta kvotu ella ta atgongd til fisk sum tú fært í sáttmálan tað hevði verið ómetaligatýdningarmikið at fingið inn her tí vit havaroynt at loyst tað málið so leingi tað er ikki við her so nú er so ei sáttmáli undirskrivaður eg skal ikki róta aftur við ta søguna men eg haldi tað øgiliga stór fyrimunur um tað um tað hevði staðið í sáttmálanum at vit fingu loyst tað málið í einum grundleggjandi karmssáttmála tí gera han sum bæði tingini í íslandi altingið íslandi og løgtingið tí so tað vit hava borðinum nú tað er ein skulu vit siga ein standard karmssáttmáli eg eri samdur við jenisarana í at málið er gott í sáttmálan vit hava eisini gjørt í samband við karmssáttmála við bretland og í øllum øðrum sáttmála vit hava gjørt hava vit nú ment eitt føroyskt diplomatiskt mál á høgum stigi tað eri sera fegin um og fyri so at taka tað síðsta sum eg havi sum eina atfinning móti sáttmálanum tað er av tí innganginum í formælunum har vt har tað verður øgiliga sagt tað týðarliga hvat er endamálið í sáttmálanum so verður víst til at vit skuldu hugsa um at stjórn føroya gera hnta sáttmála danmarkar kongsríkis vegna vísandi til hesa ólukku hesa ólukku uttanrífiska heimndarlógina hetta vísir bara hvussu hvussu ær afturstig hon var eg meini so við okkara samstarv við ísland sum hevur hildið bygdum og fólki uppi tá vit føroyingar starvaðust til lands og á sjónini í íslendi heilt anda slupptíðina sum kali johannesen nevndi skal nú verða koyrd inn í ein karm sum eitur undir kongsurin hjá danmarkar tað er eftir mínum tykki púra burturvið so tað hevði hesin sátmálnin kuldi undirvitjast nú so hevði so hevi e kaftað fingið tað burturúr so er tað sagt nú liggur sáttmálan so her og og tað og tað sum fleiri hava verið inni á so er tað stóra broytingin nú at higartil hevur okkara fiskivági samstarvið ísland bygt á á tveir tættir sum ikki hava verið verið beinleiðis formliga skipaðir við við avtalunum lóg annar táttirin røkkur aftur til tá ið ísland sum tað undangongulandi settu sít fiskimark út og øll onnur lond vit minnast tóskakríggið við bretland øll onnur lond vórðu koyrd út úr føroyskum í íslendskum sjógvi men ísland gjørdi eitt undantak og tað var fyri føroyar tí at vit høvdu eisini søguliga havt so stóran ngíslendssóvir í vsøguligan týdning fyri okkum og føroyingar fingu tá eina kvotu tá aftur í seksoghálvfjerðs og helst eisit framaundan tá teir fyrst fóru út í hálvtrýss sum eisini var mun í størri um og nær í dag ein kvotu á botnfiski og tað vartað einasta landið sum sum gjørdi tað og tað var sjálvandi viðurkent og íslendingar brúkaðu stað í samráðigu við okkum jan vit við góvu tykkum hesa gávuna tá tí vit vóru brørratjóðir ha so tað var tann eintátturin at føroyingar fingu sum tað einasta landið uttan tá uttan nakað beinleiðis afturfyri í føroyum eina botnfiskakvotu undir íslandi tað er tann sum nú er blivin til fimm túsund og seks hundrað tons og sum so hevur nakað avmarkingar fyri hvussu nógv kann vera toskur og fyri og hvussu nógv kann verða onnur fiskastøð hattaðvar tann eini parturin so kemur seinni hin tátturin í fiskiváðaavtalun við ísland sum kemur av at at atat íslendingar ynskja eisini at fiska svarskjaft í føroyskum sjógvi teirra egnu svarsóttarkvotum og so afturfyri siga føroyingar so vilja vit fáa ein part av odnukvotuni tað hevði týdning fyri uppisjóvarflotan hjá føroyingum tá og tá gjørdi mann so hesa avtaluna sum segði at at føroyingar kunnu fiska fimm prosent av teirri íslendsku lodnukvotuni tí vit eru ikki standaland í lotunum bara upp til tretivu túsund tons og so kom tann tátturin harafturat kunnu vit hava atgongd at fiskar hjá hvørjum øðrum at koyra egnu kvotum av norðravssild og svartkjafti og serliga svarthatapartin hevur síðani havt øgiliga stóran týdning fyri ísland tí at føroyar eru ú ein stórhavstjóð vit eru tað landið sum helst hevur tær mest drúgvu royndinar við at gera fiskiveiðaavtaluð við onnur lond og vit loyva øgiliga nógvum londum at fiska svartkjaft inn hjá okkum tí vit eru eit ógvuliga stórt svart hattaland og tí hevur tað stóran týdning fyri ísland at teirra egna svart hattakvota verður fiskað í føroyskum sjógvi meðan fyri norðrasildina har hevur tað verið sum eg haldi jaku vestegard var inni á verið eitt sindurja ella var annika olsen ella hvør tað var sum segði tað at tað evur sindr skiftandi tí í nógv ár var tað ein ein ein fyrimunur fyri ísland at kunna fiska norðrasildina inni hjá okkum til dømis árini frá fjúrtan til til nítjan harðaleið og taðvar eitt stórt strý tá millum aðtá var handi landsstýrið og ísland um ikki endurnýggja sáttmálan men tað gjørdu vit so og tað blev ein sórur fyrimunur hjá okkum tí knappliga var norðrasildin lættari at fiska inni í íslendskum sjógvi sum fekk stóran týdning fyri okkara uppsjóvarflota so tað gongur báðar vegin sum jakuvestigard var inni á so hatta vórðu tættirnir og tað løgn hevur verið at mann hú samráðast millum fiskimálaráðharrarnir og allir teir sum inni her sum hava roynt tað ein ast landið har har politikararnir møtast á hvørjum ári ofta høvda verið í desembur fram móti jólum har mn so hevur avtalað serliga botnfiskakvotuna og hetta við lornini og roynt at tikið tað upp og atgongdina og so e man bara sent tað tíðindaskriv síðani hevur alt tingið sum staðfest ta í í lóg meðan millum uttanríkisrárharnar í báðum londum er farin skal eg kalla fyri ein eitt samskifti við notum har mann avtalar eisini tað sum hevur við lornina og atgongdina at gera so mann hevur man hevur mannhevu arbeitt í tveimum sporum tað broytist nú tað er tan sæsta broytingin viðkarmssáttmálan nú sigur hesin hesin karmssáttmálin at vit skuldu helst helst undan tretivnda septembur ar hvørjum ári gera eina árliga fiskiveiðaavtalu eins u vit hava gjørt við sum onnur lond vit kunnu taka es russland norra á grønland øh og nú kemur ísland upp í tað eisini og bretland við somu skipan har tað eru embætsfólk sum samráðast á hvørjum ári ofta á heysti fyri ta komandi ítøkiligu fiskiveiðaavtaluna ári eftir og tað haldi eg er í lagi men sum sagt eg má bara viðganga tað eg harmlst um at mann ikki nýtti hetta høvið tá mann hevði tað til at karmssáttmálin fekk ásett sum eitt grundprinsipp eina grundreglu at tú ikki kanst seta tekniskar forðingar tí hvat er tað við logni jakuvestikar vara inni á tí vit hava roynt at broytt tað so leingi tá ið ena lognukvotan kemur so góðtekur mannesi frá føroyskari síðu og serliga skuldit bara siga tað felagið nótaskip ókey at ð er eina avmarking á tí at íslendingar verju at verja sína japanska marknaðin fyri rognarlotuna sum hevu ein øgilig høgan prís so upprunaásetingin var at framt frá fyrsta januar til fimtanda februar so kundu føroyingar bara landa so kundu føroyingar landað tveir triðingar av lornini til mattuna í føroyum restin skuldi landastil ídna og helst í íslandi meðan aftaná fimtanda februar so var tað so var tað bara ein fjórðingur vit kundu brúka tríggir fjórðingar skuldu slandast í nei ein triðingur sum vit kundu landa til matna so bleiv tað broytt eit lítið kommasu jaku vestigaad nevndi har mann sigur ókey so bleiv tað at vit kundu fiska tríggjar fjórðingar til mattuna fram til fimtanda februar og aftan á tað var ein triðing so er tað var roynt at gjørt stórar broytingar í hesum her og jakug vestegad hevu ikki heilt rættur tí at nøkur komme iki eru flutt tað eru flutnir og komma tí frammanundan vóru tað eisini aðrar tekniskar foroyingar føroyingar føroyk skip kundu bara fiska við nót

tað fingu vit broytt haldi í tvfey túsund og sekstan til at tay eisin kuldi fiska við troli tað var eitt tað var faktiskt ett stórt framstig vit fingu í botnfiskakvotuni sum hevði stóran týdning fyri líniflotan og útrótðrarflotan har tað áðáðrenn vóru tólvhundrað tons av torski tey fórupp á fýraogtjúgu hundrað tons og hetta var sjálvandi latið tí vit sótu í hørðum forhandlingum afturfyri ateir sluppu undan at broyta lodnuásetingina og so royndi vit at taka eitt slag eisini við samskifti við løgtingið utanansnevndina har mann ikki endurnýggi sáttmálan royndi at fáa nú mugu vit fáa broyt hetta við lorgni og sáttmálan var ikki undirskrivaður tað gekk tíðin gekk og tíðin gekk og tíðin gekk vit komu fram í februar tá varfaktist eingin
bordna so tað ar eittgott høvi hjá okkum at siga ókey nú kom eg taka slagið men so kom trýstið kunni vit siga bart út frá í móti at hugsa um heimaflotan íslandskvotan á bótnfiski og stóran týdning fyri tey og íslendingar máttu sleppa vera fiska svartskjaft so tað endaði við við kortini skriva undir eina avtalu og tað einasta ig fingu broytt var at hetta hetta da sum eitur fimtanda februar alto t tú kanst sanda tveir triðingar av nei trígjar fjóðingar lorni fram ti fimda febrar tað bleivr fult til seytjanda februaja tað var tað broyja takk fyri óra eg skal eg skal líka gera tað liðugt so haldi er tær broytingar sum eru gjørdar og eg haldi vit isk halda fast við at vit mugu fáa tað broytt tað ber ikki til at mann av havsins íka tilfeingi sum bæði vit og íslendingar hava so grundarlag undir okkara tjóvum sigur at nú hava ty atgongdt at fiskað nakað men vit kunu ikki fáa tar virði burtur úr tí sum tú hevur við at fáa tað tir bestu marknaðirnar tað er egrundleggjandi púra burturvið og vísir eisiniat íslendigar duga væl at verja sítt men vit skuldu ikki slaka í tí royndini vit kanska kunu royna tað nú m taðhevði verið nógv betri um tað stóð í hesum sáttmálanum tað er mín viðmerkin ta men annars mugu vit royna at at samtykkja nú so vit kunnu fara víðari herfrá takk fyri takk fyri so er tað eina viðmerking helgi ab
bamsen ger suvælja harra formaður landsstýrismaður han byrjari við at siterað sangin eg var mær og vitjaði bróður so sigur hann sum er størri og betri enn eg eg haldi sangurishúsin er størri og eldri enn eg men tað kann gott vera at høgni hoydal heldur at ísland er betri enn føroyar tað skal ikki tað skal ikki taka dagar ímillum men e so hev eg hug at spyrja nevna hetta her at rættindir at íslandara geva okkum nøkur rættindir sum teir einki fáa afturfyri í onkrum føri tað søguna havði ofta hoyrt og havi eisini hoyrt at at tá mann setti miðlunin millum føroyar og ísland so bleivu tey í rættindini roknað uppí eg fá spyrja landstýrsmann um mann kennir nakað til tað tí eg veit ikki um um tað

takkfyrihesa tað er tað er sjálvandi sum er størri og eldri enn eg sum jú hevui rætt hetta var kanska tað sumn kalað við havir froytíðani slipp ar vit hava eitt sindur av undir brátligheit yvirfyri kanska vit tjóðveldsfólk yvir fyri teirr íslendsku fullvenstilgongdini men men hanta sangurin sigðui ú um nakað um tey søguligu mondini kortini eg haldi helgi abransen hevur partvíst rætt at at at mann hevði eina ávísu samskifti tá mann ásetti miðlinnuna men eg haldi ikkitað fekk avgerandi týdning men eg viðurkenni so langt at íslendingar hava rætt í teirri søguni at tá ið teir koyrdu sítt fiskimark út so var føroyar so vóru føroyar tann einasta tjóðin ella føroyingar tann einasta tjóðin sum fekk eina eina botnfiskarkvotu sum tá var upp á seytjan túsund tonsum uttan at teir uttan íslendigarfingu nakað beinasfyri so langt passa søgan men síðani í teirri gomlu sm hevur verið síðani so er tað eingin ivi um at at fiskiveiaavtalan eftir okkara tykki hevur verið mangandi stóran fyrimun fyi í ísland ogtað er serliga teir siga jgu m tit fáa kvotur vit fáa bara atgongd hevur tað fáa trettan dan stonsar makrelin men men men virðið av teirri atgongdum at kunna fiska teirra egna svartara
kvoti inni hjá okkum hevur eitt øljastórt viður tí tað var neyvan kunna fiskan í íslendskum sjógvi so tí hevur tað efti mínumtyki á síðstu árini verið ein ein fyrimunur fyri ísland í avtaluni men upprunaliga hava tað rætt í at teir góðu føroyingum sersømdir allar aðrar tjóðitað pan frá keili holm johannesenger
gersvæeg haldi nú at føroyingar eru akkurát líka fantastiskir sum íslendarar tað mest rørandi løtan eg sjálvir havi havt tað var tá ið vit kallaðu gahardu upp á eitt fundarhøli og vit bjóðaðu íslendingum trý hundrað milliónir í láni eg og jørgidi jóanese vóru við a tí fundinum tá virka tað ikki um íslandar avd rævdrekk sjálvsálit akkurát akkurát í tí løtuni men vit hava prøvað tar sjálvur sum føroyingar at ligið lákt teir gjørdu eina tíð viðkomandi sikkurt at gera tað aftur og tað er kanska tað sum skapar ta sterku søguna at mann rættir hondini út tá ið mann hevur brúk fyri tí og upp á einannan máta so haldi eg tað broyttist heilsa millum føroyingar og íslendar tí av stór virðing ímillum bæði londini í løtuni tað er tað bara so so tað var gvussur ein góð løta men hin vegin teir hava eisini rætt hondina út øgiliga ofta til okkum og serliga við hasum tokinum
takk fyri
høgni hoydal ger so væl eg eri samdur og kann vátta søguna hjá kali joholm johannesen eg var eisini staðar tá ið á tí norðandarás fundinum tá ið vit skjótt tosaðu saman um at gera tæær bjóða íslendingar ter og tað broytti viðurskiftini nógv tað var ein øgiliga ring støða hjá íslandi og tað merkir at at tað er rætt at mann sigur altíð uttaníkspolitikkur er bara áhugamál men mil føroya íslandi er ta ikki altíð tað og hatta ereitt dømi um tað og hatta hvur eisini givið sterk bond eisini menniskjalig bond millum føroyar og ísland hinvegin skulu vit verða greið um tá tað kemur til til te hard bysnes at gera at gera samráðingar so er a rast sum jensa rana sigur ísendingar duga væl ræli væl at samrøðas sum síni áhugarmál duga at halda fast har eg haldi ikki vit hava huga at tæð nóg væl mínar royndir eru at tá ið vit krevja okkara rætt út frá góðum grundgevingum so siga íslendingar nei men teir hava virðing fyri tí og vit tóku alt stríðið um tann útlendska ognarlutin í føroyskari fiskivági og samtykti at íslendar skuldu út tað var øgiliga mótstøðu í íslandi men teir høvdu virðing fyri tí og tí harmist seg sjálvandi stórliga um at undanfarna samgonga broytti tað annars segði eg allir útlendskur ognarlutir í ki
verður burtur næsta ár takk fyri so er tað ein viðmerking frá
jenis a rana ger so væl a tað var bara hetta her henda orðingin sum forstýrar høgni hoydal eitt sindur at tað stendur at stjórn føroyar ger hendan sáttmála danmarkar kongsríkisvegna sambært lógumaltjóða rættarligu sáttmála føroya landsstýrisis tað er bara tað atat tað stendur har ger ikki sjátvtmála verri ger seg avtaluna verri men kanska eitt sindur eyðmíkjandi fyri okum men soleiðis er støðan í dag og at okur fara at broyta støðuna tað er so nakað heilt annað og tað tað burdu okur gjørt meira burturúr og har burdi okur lært av av íslending
tak
fyri høgni hoydal ger su væl ja soleiðis er støðan tað kunn vit brúkas sum argument fyri altíð fyri einki at gera og so siga hansara at vit kunnu broyta tað ja eg meini í hesum førinum kundi bara sagt tað skal ikki standa har og so kunso kunnu danskir myndugleikar siga hvat ter vilja og tað v dú neyvan tað høvdu neyvan gjørt nakað altso vit vit eru fórn undir brotlig yvir fyri hasun har og og og støðan var jú ikki soleiðis okkara fiskiváðasamstarv við ísland gongur væl meir enn hundrað og fleiri ættarlið aftur tað hevur einki við danmark ar kongsøki gera tvørturímóti tvørturímóti vit skulu vera púra ærligur so evr danmark barat verið ein forðing fyri tá ið samstarvið vit hava havt ví íslandi á á mangan hátt og tí er tað eyðmýggjandi hetta stendur í og tað hevði ikki verið neyðugt vit skulu bara slept satta í íslendingarkravdit ikki og ikki atla to at boyggja okkum fyri hesum undarligu donsku argumentunum sum ofta juridis ja men hatta soleiðs skal tað vera nei tað er tí a vit hava góðtikið tað soleiðis vardað ikki fammanundan tí sigur tað

poolitikari bleiv kendur fyri at hann segði vistaðari fakta so benektir at fakta men tað er bara so soleiðis tá ið okur skrivaði hendan sáttmánnanin gjørdi av at fara undirskrivan ella góðtaka han og umdskriva so vóru viðurskiftin soleiðis okur høvdu ikki fingið hann ígjøgnum vissu okur kravdu at fáa hatta har og tað hevði verið frá føroyskari síðus okur ikki høvdu havt fingið hann gjøgnum soleiðis tað er eingin ivi um tað tað og tað veit høgni hoydal øgiliga væl nei ikki peikað eftir nøkrum sum helst soleiðis okur mugu arbeiða út frá teimum umstøðum sum okur eru undir annars koma okur ikki úrstað so tað at at fara og berjast um um hasa orðingina óg fáa eitt eljustrí burturúr tí ja eg veit høgna hoydal hevði at elskar tað men tað er ikki soleiðis sum okur og soleiðis arbeiddu okur ikki og tí fingu okur nakað av skafti takk fyri
takk fyri so er tað høgni hoydal ger so væl
í hesum eri grundleggjandi ósamdur við jenisa rana sum eg sigu tað høvdu vit havt havt hatta sjónarmiðið ja men veruleikin er bara tað sum onkur annars sigur at vit eru so høvdu vit ikki tosað føroyskt í føroyum vit høhvði einki fiskimerkaft vit høvði onga undirmótihavt vithøvda ikki vit høvda ikki tikið nakað av tí ábyrgd sumvit hava tikið igandi tað er bara so ven sumnn sigur jame veruleikin er at vit at at r fyrr tosaðu vit dansa í skúlanum tað var veruleikin ja hvussu broyttu vit hann tað var ein noktað fyri at góðtaka tann veruleikanm sum ei annar myndugleiki sum vit ikki hava valt kroystina yvir okkum ella kanska saman við okkara egnu konservatismu so tí eri eg sannførdur um til jenis arana at vis kulu bara sagt tað vi skriva ikki við skriva kjatt heum áfiskiveiia tá við ísland so hevði tað eisini gingið fínt ígjøgnum so vit skuldu ikki viðurkenna at onkur annar defineruað veruleikan vit skuldu seta veruleikanm sjálvir hvussu vit vilja hava okkara rættindir sum tjóð og sum politisku myndugleiki at virka tað er hundraðprasaa og tað helta ikki bara hetta ahett e ikki htta er iki bara fyri einstaka flokkar at í allir flokkara við til at gjørt tað vit hava broytt veruleikan við at siga nú vilja vit gera hetta og siga nei til tann veruleikan sum áttu danskir mynduleikar krossað niður yvir okkum og høvdu vit høvdu bara sagt hatta er veruleikin so høvdu vit staðið tað eftir fyrsestakarstaðiaftur
bíða abstøðini takk fyri sora við mær kekk
elseja takkara formaður tað sum ein landsstýrismaður stendur á tingsinsróðarpalli og sigur er í hesum førinum fagni heita gjøgnum formaun at hann ætlar sær ikki at halda sær til løgtingsins lóg og reglu tað er ein løgtingssamtyk sum sigur at tað viðgera sáttmálar við onnur lond so er tað sum tað r orðið í sáttmánanum tað skal orðast og tað er tað sum við tá vit gerasit sáttmála mugu fyrki halda okkum til og ikki minst ein landsstýrismaður so eg færi fyrst at spyrja okumn hoydal hevði hann viljað brotið hesa regluna við si handsæstu landsstýrismaður skuldi geras avtaluna og í næsta spurningið vildi seta til løgmann hevði løgmaður góðtikið tað at ein landsstýrismaður hjá honum hevði gjørt ein sáttmála sum gekk ímóti einari lóg sum er samtykt her

gers væl svara tað er rættiliga einfalt eg havi skrivað undir nógvar sáttmálar sum landsstýrismaður eg havi ongantíð skrivað undir ein sáttmálar sendir kongsøkin ídanmarkar og so sløkkig á fiskiá fiskivinnuøkinum hetta er nakað heilt nýtt sum e kom inn at nú skal tað eisini okkara fiskivinusamstarvi koma het her krosstaðni inn vit gera tað ikki í sandalangssamráðingum so kann onkur siga men er tað ein altjóða sáttmála man kan men mann kann definera seg burtur úr tí so heta r ikki nakar brota nakar lógar reglur hetta er bara ein spurningu aa standa við at sjálvandi er tað vit føroya løgting við tænarunum sum er í landsstýrið sum gera avtalur við ísland um fisk tað er einki við danska kongsøki at gera altso tattað er tað er púra viðvent at t góðtaka tann veruleikan og har við fremja hann her í føroyum hygg etirteimum at taimum avtanum vit hava undirskrivað við onnur lond um fiskiváðaavtalur skriva við korsin í danmarkar nei tað gera vit ikki so tað e ikki neyðugt at
bakka fyri hasun her takk fyri so er so er orðaskiftið enda og løgtingsmálnummarfýraoghálvtrýss uppskot til samtyktar um karmssáttmála um fiskiskap millum føroyar og ísland verður beint í uttanlandsnevndina næsta mál á skrá er fyrsta viðgerð av løgtingsmál numar einoghálvtrýss uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretivin forferðina forskelju lógi um um endring av útlendingarlógi om forskeljgu lógi um endring av lóg um danmark til tretivilsu av sjengenkonventiónin og formaðurin skal spyrja um framsøgufólk fyri javnaðarflokkin er tað bjarni hammer fyri sambandsflokkin bára steinielsen fólkaflokkin jakub vestergaard fyri tjóðveldið liljan veiði fyri framsókn hanna jensen og fyri miðflokkin jenusarana fyrstur á taka orðið ella at fáa orðið er bjarni hammer ger so væl
ja takk fyri harra formaður sum sagt her er hetta er rógvusmikið lógaruppskoter nógvar hundrað síður men samanumtikið eru tað rættleiðingar og fyri at gera lógina útlendingarlógina og har við lógina um sjengenkonnentiónina nágreiniligari og tryggari faktiskt mann sigur at sjengurin er verðin størsta visafríðusonur har eru einki lond við og ætlanin við sjengansamstarvinum er at har er einki persónseftirlit við tey felags landamorkini sum hann havur sum mann hevur í tvey túsund og eitt tað gjørdi danmark og hini norðurlondini tað gjørdust tey partur av sjengansamstarvinum føroyar blivu ikki partur av sengansamstarvinum tá ella ellaikhvørki limur ella partur av sjengenstarvsamstarvinum men føroyar fekku tað sum so gott stendur í her tey fingu eitt portur inn í sjengen øki soleiðis at vistu tey gingu við til nakar treytir so kundu tey fáa sami sømdir sum sjengen londini og tað bleiv sett eitt krav eitt krav um at tað skuldi verið eftirlit við innog fráferirnir í londoni sum ikki vóru sjangen og ír sjengen úr føroyum og tað verður gjørt eftir akkurát somum reglum sum sjenganlondini eru í tey sum hava verið nú eru politistur og teir sum eru politistar her onkur annar í í í í salinum er at tað hevurtay hava politistar brúkt nógva tíð upp á at kekka sjengen sistsystemið eitur da um tey hava verið eftirlýst ella forðað fyri at koma inn ella úr sjenganøkinum og sjenganøki og tað er at fáa adm føroyar fekk so atgongd til ta felags skrásetingarskipanina tað er ein skipan sum eitur siss har kanst tú kekka øll pass so vísa tað hevur føroyar atgongd til øll londini ella tey sum eru partur og hava atgongd til senganasambandi n eta atgongdini og føroyar havt eisini líka síðan tvey túsund og eitt men tað sum tað her snýr seg um tað er á es o ja og har við eisini danmark tað hava gjørt eina rúgvu av broytingum á útlendigalógini altso eina ørgryni á lógarbroytingum og tað er so eisini fyri at tað er í samstarvi við tæir allarnýggjastu sjengenreglarnir sum eru hesar broytingarnir ru eru allar góðar og tað er fyrr alt sum er tað bleiv nýtt í tvey túsund og og eitt og tí er hetta er simpulin fyri at forða at brotsverk verða flutt yvir um landamørkini í ella u førum at royna at forða fyri at brotsverk og at ólógligar flytingar verða yvir um landamørkini hjá es ug eg kann so nevna tað at líka síðan tvey túsund og eitt so hava føroyar bara gjørt seks broytingar í útlendingalógini og tað er mann sigur ein fáningur í mun til tær broytingarnir sum sum es og og danmark hava gjørt og um okur hesar hert her lógin sum liggur á borðinum nú vit hesar lógarbroytingar liggja borðinum nú ta eru simpultenn fyri at vissi okur framhaldandi skulu hava portrið inni í sjenganøki so verðu kur noyd til at gera hesar broytingarnar her

og tað er tað sama viðframhaldandi skulu hava inn og útferðarloyvi í sjengen við sama rættindum har tú ikki skal hava at tað er ein visafríursónur yvirskipað so er tað nakar yvirskipað so er tað nakar fyriskipanir sum verða settr í gildi skulu seta seg gildi fyri føroyar tað er millum annað at borgarar í triðjalandslondum sum eru frítiknir vis um tað eru nakar heilt fá lond tey skulu so nú framhaldandi hava eitt ferðaloyvi tað eru ikki eitt visa um men tað er ein annað orð sum eitur at ferða loyvi og tað er aftaná alt annað líka tað er skilagott at okur royna so gott sum kunna at hava stýrað á hvør kemur inn í landið og hvør fer úr landinum ein onnur broyting er tað skal gerast ein elektronisk skráseting av inn og fráferum sum fer beinleiðis inn í fráfaringarskipanina við tí endamáli at bøta góðskuna og at elektrikifisera tað er yttri marknaðareftirlitið og tað er eisini skilagott tí hetta her kemur í staðin fyri ta núverandi skipanina har sum passið bleiv stemta manuelt teg havi gjørt tað óteljandi ferðirnar har sum okur hava kekkað sjengun fólk sum koma inn og fara inn úr sjenganøkinum og og túr teimum har tekur tað passið og blaðar upp p enn gamlan mátan so stendur tú stemplar manuelt tann skipanin fer eittannastað í søguna ístaðið tá ið hetta verður elektrifiserað og tað eru aftaná altaná líka skilagott og vil eisini bøta um efektivitetin í tí arbeiðinum sum er tí ettð her krevur faktiskt imiliga nógv arbeiði hevur tað gjørt inntil nú tí tað eru nógv ferðafólk sum koma til frá hesum landinum eitt annað er ja sum eg nevndi áðeni inan her siskunningarskipanin tað er sjengenkunningarskipanin hetta vil gera tað mann vil víðka nýtsluna av teimum blíva elektifiserað tað vildu vera nógv nemmari at handfara hana tað vil betri um møguleikarnar og eisini tær avbjóðingarnir sum eru við trygdini og mikritiónini sum er inni úr londunum samanumtikið harra formaður vilji taka samanum hetta er eit øgiliga rúgvusmikið lógarverk sum sagt eg haldi tað vara fimm hundrað síður men tað e nógv sum okur vanligu deyðiligir tingfólk ikki kanska fáa greiða á men tað snýr seg um at gera skipanina tryggari at gera eina smidligari so okur betur kunna fylgja við og heila tikið vtu skula vera við skulu enn hava tað portrið sjálvt um okur ikki eru limur í sjengen so er hetta her alneyðugt fyri at fyri atihalda á fara
hálv tíð takk fyri takk fyri so ein viðmerking jensa og rannvá ger so væl
nei eg hugsaði bara um eg kundi fingið røðaran til at útgreina eitt úttalisi sum hann hevði har hann segði tað at hesar broytingar eru allar góðar allar góðar tað er óført vist so er men kanska hann kundi útgreina tag
ur skulu vit bjarni
nonmeger so væl takk fyrihara formaður eg skal byrja við grein eitt nei taydmaður tað eru fleiri umaóðarbroytingar nei tað yvirskipað sigu snýr tað seg um at gera tað tryggari og smidligari at vera í síni sngam samstarvinum sum okur eru í og tað atlana líka tað er umeg nevndi eisini harra formaður ati fyri kum vanligu deyðiligu fólkini so er tað øgiliga ringt at fáa at fáa av bera og bøtiflagg av øllum tí sum stendur í hesum lógaruppskotinum men her eru ein treyt heta er ein treyt fyri at okur knna forseta at vera í sjengasamstarvinum øllum førum við sa okur stað at fylgja við teimum nýggju broytingunum sum øll tey hini londini hava framt sum okur ikkihava framt enn
takk fyri harvóðar takk fyri so er tað næstur at røða er bárður steig á nielsoy
hetta er soleiðis at um vit ynskja framhaldandi at verða góðtikin sum ein partur ella luttaku í sjengen samstarvinum ella verða ein góðtikin partnar í sjengasamstarvinum so vórðu vit noydd at e hesar broytingarnar soer spurningurin hvat fáa vit so burturúr at vera ein partur ella vera eitt portur inn í sjengan økið og tað er nokk tann vegin vit eiga at síggja hetta her málið tí at spurningurin er hvat fáa vit føroyar vit føroyingar burturúr at vera eitt portur og harvið ein góðtikin partur innan fyri sjengenmørkini sjengen er ei samstarv sum koyrir ímillum lond tað er ikki eg oglond bara og ikki øll men tað er øgiliga líkt egulondum og norðalondum sum eru í hesun her sjengen samstarvinum og fyri at kunna ferðast frítt so liðiligt sum gjørligt millum hesi londini so krevur tað vit hava okkara uttaru mørk altso itrogreinsir sum peika út til onnur lond øvissu vit taka fólk inn frá ja vestanfyri ella eystanfyri og sovíðari sum koma beinleiðis inn um føroyska markið so skal okkara marknaðreftirlit verða á hædd við tað sum tað er í sjengalondunum annars tað er tað sum hetta skal tryggja og tað er tað sum vit sum myndugleiki og danski myndugleikin í føroyum sum er politiið sum hevur marknaðreftirlitið um hendi skal tryggja og vit í løgtinginum skulu seta hesa lógur lógarheimildirnar í verk aftan fyri hetta so hetta merkir í stuttum at vissu vit skulu varðveita heta liðiligheitina ot vit kunnu ferðast frítt millum londini í sjengen uttan at skula allar tíðnar ganga við passum og fáa innførarloyvi ogsovíðari so er hetta eitt krav eitt annað eisini sum bleiv grundgivið við tá vit upprunaliga koma upp í hetta her samstarvið ella skuldu góðtakast koma í hesa samstarvi tað var heitta her at at ferðingin til føroyar kanska heldur ikki skuldi vera alt ov tung ein tung umsignararlig aflan at koma til føroyar og tí vildi mann gera tað at mann gjørdi tað smidliga og luttak í hesum soleiðis at vit kundu geva okkum vónir um at fáa ja ja ein vøkstur í ferðavinnuni og hann kom so veruliga í gongd í tvey túsund og tólv og frameftir og nú havi jú eina blómandi ferðavinnu og sjálvandi er tað altíð neyðugt at dagføra vissu mann skal luttaka í altjóða samstørvum og tað er so hettar ein formur fyri at vit fáa eina tunga lóggávu sum er kannmann siga typiskt fyri sær altjóða reglurnarsum varð settar í gildi ella millumtjóða reglurar u settar í gildi at tað er øgiliga tungt tilfar tað er øgiliga rúgvusmikið tilfar og øgiliga byrokratiskt sett upp eisini um hvussu og hvat mann kann og hvat mann ikki kann og at ymiskir altjóða instansir og felagsskapir og fyriskipanir og databasir og annað skulu samanskjóðast ø so hesar dagføringarnar eru gjørdar roynd vvit seta á gildi fyri at vit framhaldandi kunnu varðveita hetta her portrið inn í sjengan samstarv og føroyingar har við frítt kunna ferðast til og frá tó er tað soleiðis at heimurin broytist allar tíðirnar og tann tryggji heimurin sum vit hildu tað vera sum vit virkaðu í í nógv kanska ára tíggjur tíverri nú er blívin eit lítið sindur meira ótryggur aftur í øllum førum verða altjóða reglur herdar og sjengen herir eisini sínar reglur alt fyri at vit sum liva í tí friðarliga partin av heiminum í øllum førum meta vit sjálvur framhaldandi skulu kunna føla okkum trygg við tá fólk úr øðrum pørtuna av heiminum koma hendan vegin og tí setir mann eina tatabasu á stovn til dømis sum skal skráseta so vit lætt kunnu siga um hesin ella hasin persónurin er mann sigur mettur at vera egnaður at koma her ella at vera ikki vandamikið fyri at koma hendan vegin so blinkar tað rætt í sum skipanunum og so hava flutningsfeløgini ábyrgd av at taka hædd fyri at hesi statsborgararnir ikki koma inn hendan veðnar til okkum tað er tann einiparturin av tí og samstundis roynir mann at smilligera tað nakað við at hava tekniska skipanir nú tað er gjørligt soleiðis at vit staðin fyri at koma við einum passi og fáa tað stempla og alt hetta her manoelst sum vit kenna til so kann hetta eisini orðnast við einari tekniskari skipan soeiðis at tú fært tey loyvini upp á pláss áðrenn og at tú sum nei vit kenna tað millum annað tá vit skulu ferðast til usa at vit fara inn á eina skipan og søkja um eitt ferðaloyvi áðrenn vit fara og her ið stendur at tað ferðaloyvi skuldi vera galdandi í heili trý ár tað er so kanska nakað longri enn tað sum mann vanvís fær tá mann skal yvir hav vestureftir til usa men tað er eitt sindur av teimum somu skipanunum sum eg síggi fyri mær sambært hesum uppskotinum eg veit ikki um tað er so øgiliga nógv annað her eri sjálvandi hópin av øðrum broytingum og útlendingarlógum hava vit broytt eisini og har koma so eisini nakrar fylgibroytingar av tí sum nú verða dagførdar í hesum men tað stuttligat langa við hesum uppskotinum er væl ati fyri at kunna varðveita hetta portrið inn í sjengen so verða vit noydd at dagføra hesa lóggávuna og implementera hana í føroyum eisini soleiðis at vit føroyingar serliga hava frítt at fara tá vit ferðast til og frá sjengan londunum sum eru bróðurpartin av londuni europa og norðanlond so verður nakað greitt frá eisini um at vit hava altíð ella síðani halda tað er heilt aftur í hálvfjerðsuni at vit hava havt eina avtalu millum norðralond at ferðast frítt og tað hevur so sjengan eisini tikið atlit til og tað hevur mann so altíð kona hildið áframvið og eisini millum føroyar danmark føroyar grønland og og sovíðari so tað er at smilligera ferðingina liðliheitina tá vit ferðast men sjálvandi roynir mann at gera tað so trygt sum gjørligt og so kann mann siga so lætt atkomlið sum gjørligt um tað skuldi verið onkur sum ikki var mettur egnaður ella tryggur at fáa inn í sjangan øki so eg haldi ikki at var meira til etta uppskotið men eg hetta fer at fáa eina góða ósakliga viðgerð í uttanandsnevndini og vónandi fáa vit hetta samtykt í verandi
í takkhar formaður takk fyri so eru næstra røða á listanum er jakup vesturgaardger so væl
tá ið sjengansamstarvið bleiv fyriskipað so varð mett at tað var neyðugt ella best hjá føroyingum ati blíva partur av tí samstarvinum so er tað so og tað bleiv so gjørt við at okur fingu eitt portur eitt portur inn í samstarvi við at uppfylla uppfylla ávísar ávísar treytir tað samstarvið hevur eftir øllum at døma rigga fínt okur hava verið partur av sjengansamstarvinum so tað so

fólk sum búgva í føroyum skulu hava sjengen visað so skulu tey venda sær til danskar myndugleikar og tað hevur ikki altíð verið verið líka lætt men tað er so verið tann vansin í tí okur hava oftan tann trupulleikan at okur tað er for langt ímillum at okur dagføra til lóggávu sum eru á ymiskum økjum og oftani tel lóggávur sum sum eru ríkislógartilmæli ella ríkislógur hava okur øgiliga trupult við at dagføra regluliga ella diskutera um at dagføra regluliga í hesum førinum er so ein rúgva av dagføringum í mun til útlendingarlógina sum er nevt tengt at sjengansamstarvinum rúgva av dagføringum yri á skránni nú sum kann virka eitt sindur óyvir skuligt tað er neyðugt skal mann framhaldandi vera partur av sjengasamstarvinum at dagføra hesa lóggávuni undanfarna samgongur hava tosað um og diskutera um at yvirtaka útlendingaøkið til føroyskt sermál og hvørja ferð er sjengenssamstarvið verið ein har mann hevur tikið seg upp at venda at ja mest tykur útakyvirtaka útlendingarlóggávuna jamen hvat so við sjengansamstarvnum so hava tykur so verða tykur koyrdir út í sjengunssamstarvinum tað hevur so ført til forðyingar í mun til yvirtaka av útlendingarlógini har í ja smyrilein og atlantikk verða álíkt heilt aðrar treytir vist tað ikki er partur av sjengen viðvíkjandi passaeftirlitið og øðrum og tað hevur akkurásom pláss ia verið ein forðan fyri at mann komin komin víðari við tí og undir samgonguni sum var við pául mikkelsen sum uttanríkishára so gjørdi mann onkra fyriskipanin við at okur kundu umsita ein part av útlendingarmálunum hóast málsræði lá í danmark og tað var aftur hendan hetta var signaða sjengensamstarvið sum varð knúturin tí tí tað blei akkurát sum brúkt sum ein forðing ella janbru til til at okur ikki skuldu blíva ikki skuldi yvirtaka útlendingarøki hvat so við sjngensamstarvi tað at mann hevur sjengansamstarv var mann ansar eftir hvørjir persónar koma inn í hetta her sjengenøki tað er tað er gott og ert tú komin innum so hevur tú fríar møguleikar at ferðast inni í hesum her økinum og tað krevur at tú hevur neyvt neyvt eftirlit og tað sum hettar vísir hasar dagføringarnar vísa tað er tað at mann leggur upp til upp aftur størri eftirlit enn tað hevur verið og at betur heimildir hjá myndugleikum til at fylgja við løgreglan fær møguleika at hyggja í passaserlistar og strembanini eftir at forða fyri kriminaliteti terrur og annað og tí og tí dagførir mann hetta hetta sjálvandi leypandi alt í mun til hvussu hvussu viðurskiftini hvussu viðurskiftini annars viðurskiftini annars eru tað hevu verið ymiskar skrásetingar tá aftur í tvey túsund og eitt tá ið hetta bleiv sett í verk tá vóru ymiskar skrásetingar gjørdar soleiðis eisini føroyingar okur sum tá arbeiddu í løgregluni brúkti brúkti tær skrásetingarnar til persónar sum komu komu inn komu til føroyar sum ikki vóru komnir direkta úr úr jengenøki ofstani tað sum eg minnist til var tesar her stuttleikabátarnir seglbátarnir og sumranir sum komu ymsastaðni frá sum mann kannaði og hevði eftirlit við hvat eta fyri persónar og og skrásettu í hesun her sis við skipanini sum komandi til føroyar úr einum ikki sjengen bretland valdi tá ikki at vera partur av sjengen sjálvt um bretland var partur av eðul tá so bretland hevur ikki verið partur av sjengen og hevar ikki hildið at tað hevur verið neyðugt fyri fyri teir at vera partur menn at teir sjálvir skulu passa passa upp á sína egni landamørk og tað er asta er spurningurin hvat álit hevur tú hvør øðrum okur ava eisini sett ísamband við frðaviðflótta fólka spurningar at mann hevur stongt mann hevur stongt mark mark í annars inni í hesum her opna opna økinum og okur sovorði eisini nú farsóttin herjaði at mann stongdi mørkini eisini eisini mørkini her í skandinaviun tað var trupulleikar at koma millum millum danmark og svøríki til dømis tí man tíman allíkavæl sett setti forðingar upp hetta hevur mann tá ið mann hevur valt at vera partur av sjengensamstarvinum so er so er mann noyddur at fylgja við teimum treytum sum tað inniber og tí er eisini neyðugt at dagføra hesa lóggávuna og okur fara sjálvandi at geva hesum eina góða viðgerð og hyggja eftir møgumøguligum vansum sum kanska eru í hesum í hesum meni at síggja til so era etær dagføringar sum eru neyðugar fyri at okur framhaldandi kunnu vera við í sjengensamstarvinu
ja takk so er næsti røðari lilja weihe ger so væl
yja í dag viðgera vit uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar anordning um ikrafttretivun forferørini á forskelligu lovið um endring í af utlendingarlógin á forskelligu lovið um endring á flóg um danmarkstiltretilsi á trangenkonvensjonin uppskotið telur fýra hundrað og einoghálvtrýss blaðsíður við einoghálvtrýss lógaruppskotum sum fylgir skjøl og eg fari nú at royna at kóka alt hetta tilfarið niður í eini konsentreraðan og pedagogiskan supputerning og greiða frá uppskotinum upp á nakrar fáar minuttir sjengenavtalan er frá nítjand fimmogfýrs og sjengen komvensjónin frá nítjan og hálvfems yvirskipaða endamálið við sjenganaavtaluni er at skipa eitt felags øki har einki marknaeftirlit er við persónum sum ferðast um innar í landamørkini í økinum sum eitt lítið koreosum kann nevnast at vavtalan er uppkalla eftir lítla býnum sjangen í luksimburg sum liggur á markinum millum fraklan týskan og luksimburg og har varð upprunaliga avtalan undirskrivað í fimmogfýrs og eisini konvensónin í hálvfems sjengens samstarvið var eitt týðandi fet í at skipa tann innara marknaðin hjá es við fríum flutningi av kapitali vørum tænastum og persónum og tað er persónsflutningurin sum sjangen skal tryggja fyri sjengen londini inniber samstarvið at tey hava eins regluri fyri ferðing um m munadygd eftirlit við ytri landamørkini hava felags við sum politikk fyri styttri uppihald fyri ikki esborgarar hava tætt løgreglusamstarv og skráseting og hava skipað samstarv móti skipaðum brotsverkum og ólógligari tilflyting trýogtjúgu av sjeyogtjúgu eslondum eru partur av samstarvinum umframt tey fýra efta londini sjengens samstarvið ger tað møguligt hjá fleiri enn fýra hundrað milliónum fólkum at ferðast frítt um landamørkini í sjengenøkinum uttan markaeftirlit og pastkontrol og tað verður mett at tríggjar komma fimm milliónir fólk ferðast um landamørkini í sjengenøkinum hvønn dag eisini føroyingar føroyar hava verið partur av norðurlendsku avtaluna um pstfrælsi síðan nítjan hundrað og einogtrýss í tvey túsund og eitt gjørdust norðurlondini herundir eisini danmark partur av sjengens samstarvinum og skuldu føroyar sum vóru fevndar av norðurlendsku avtalun um pastfrælsi framhaldandi hava somu støðu viðvíkjandi ferðing til hini norðurlondini og til londini í sjengensamstarvinum var neyðugt at dagføra útlendingarlógina fyri føroyar føroyar blivu ikki limur ella partur í sjengensamstarvinum men ynskt at hava eitt portur inn í sjengenøkið síðani tvey túsund og eitt er danska útlendingarlógin broytt fleiri hundrað ferðir men føroyska lógin er bert broytt seks ferðir seinastu tveyogtjúgu árini og nú koma vit so til kjarnina av uppskotunum sum er til viðgerðar í dag um føroyar framvegis skula hava eitt so kallað portur inni í sjengenøki er neyðugt at broyta útlendingarlógina og setir gildi neyðugar fyriskipanir fyri føroyar yvirskipað snýr tað seg um tríggjar fyriskiskipanir e t i a s e e s o s is fyriskipanirnar og so kalla sjengn grensi kodekx

og snýr seg í stuttum um stovnan av einari europeiskari skipan viðvíkjandi ferðaupplýsingum og ferðaloyvum eg t as skipanin skal tryggja at høgt trygdarstøði í sjenganøkinum forða fyri ólógligari tilflyting verja fólkaheilsuna og minka um sainkingar við landamørkini tað skal bera til at eyðmerkja persónar sum kunnu vera ein hóttan áðrenn at hesi ferðast inn í sjengenøki sambært fyriskipanini verður sett krav um at statsborgarar úr triðja londum sum eru frítiknir fyri visum skulu hava eitt ferðaloyvi áðrenn teir koma til itrimørkini í sjengen fyritøkur sum føra ferðandi til sjangenøki loft og sjóvegis og tað hevði so verið atlanti og smyrjulagini í okkara føri skulu við t t ias kunningarskipanini kanna hvørt ein triðjalandsborgari sum var fevndur av kravinum um eitt innferðarloyvi hevur eitt galdandi ferðaloyvi ella ikki e e s stendur fyri enc fyri excetcystim talan er um eina elektroniska skráseting av inn ogfráferð sum fer beinleiðis inn í innofráfaringarskipanina við tí endamáli at bøta um góðskuna og efektivitetin í itra markaeftirlitinum og skipanin kemur so í staðin fyri núverandi skipan har pass verða stemplað manuelt eftir eesskipanini verðar ein elektronisk skipan tikin í nýtslu har upplýsingar um týsspunktini fyri innferð og fráferð verða skrásettar og goymdar skipanin verður brúkt í sambandi við markaeftirlit men londini sum eru partur av skipanini og órupol fáa eisini atgongd til at leita í skipanini tá ið upplýsingar skulu nýtast fyri at fyribyrgja avdúka ella rannsaka yvirgangsatsóknir og aðrar revsiverdargerðir s i s hetta er tann síðsta fyriskipanin ss stendur fyri sjengen informetionssystim og fevnir um fleiri fyriskipanir cis fyriskipanirnar hava til endamáls a effektiviserað og víðka um nýtsluna av hesari sjengenkunningarskipanini og har við betra um møguleikarnar at handfara avbjóðingar viðvíkjandi trygd og migratión í es og við hesum uppskotinum verða hesar fyriskipanir settar í verk fyri føroyar sisfyriskipan um afturferð tað er at senda triðja landsborgarar aftur til teirra heimland sisfyriskipan um markaumsiting og sisfyriskipan um rættarberjya og við hesum fyriskipanum verða fleiri sløg av fráboðanum lagdar afturat teimum sum longu frammanundan skulu skrásetast í siss útlendingar løgreglu tólv rættarmyndugleikar í es og londum sum luttaka í sjengens samstarvinum kunnu ígjøgnum hesar her ss elektroniskt lesa inn og leita í upplýsingum um fráboðanir um persónar og lutir og so er tað eisini hetta her sjengen grensikodexc sum eitt es kdes fyriferðing tvørtur um landamørk endamálið er at symplifisera justera og savnað felags reglur um ferðing tvørtur um landamørk og tað er eisini í hesum kotekstinum at millum annað reglur um serstakar støður har markaeftirlit fyribils kann verða sett í verk innan fyri sjanganøkið eru at finna afturat hesum yvirskipaðu broytingunum í útlendingarlógini verða eru eisini aðrar broytingar sum til dømis at útlendingastovan nú fer at fáa kunning um endaligar avgerðir um uppjalslovið og eisini at útlendingarmyndugleikarnir fáa heimild at skifta um upplýsingar við donsku fregnartænasturnar og ákæruvaldið uttan samtykki frá útlendingunum og hetta er bara fyri at nevna tvey dømi hetta er so í stuttum supputerningurin av uppskotunum sum er til ella til viðgerðar dag í síðstu viku høvdu embætisfólk úr tinganesi kunning um uppskotið fyri øllum okkum her í løgtinginum og eg helt tað vera sera áhugavert og eisini stór hjálp hjá mær at fáa ta kunningina og vit ynskja øll at tað skal vera so ómakaleyst sum gjørligt hjá bæði føroyingum og útlendingum at ferðast um landamørkini treytin er at vit framvegis eru eitt sokallað portir inn í sjengen økið og nú uppskotið fer í uttanlandsnevndina æfáa vit betri høvi til at seta okkum inn í tilfakiðtakk

jesarana ger sovæl bara ein stuttur spurningur og tað er hvat ið lilja veii røðarin heldur um hetta at okur e meini nú brúktu hon hvat tíggju minuttir upp á at rokna allar broytingarnir upp hvat heldur røðarin um hetta her at okur erru í tí støðu at okur kunna bara tektur livit at oku hva onga ávirkan á tað eg meini sjálvsjálvt um okur royna at fáa ávirkan í dag ella í nevndini ella taka samtykkja í aðri triðju viðgerð okur skulu bara samtykkja ella so eru kur ikki meir so eri ikki meira porturi til sjengen
ja takk
ja takk fyri og takk fyri spurningin jens av rana ja soleiðis sum tað er nú so liggur útlendingaøkið eitt sindur og er eitt sindur í einum villareiði millum føroyskar og danskar myndugleikar og tað er eingin loyna at eg hevði ynskt at vit yvirtóku útlendingaøkið alt sum tað er tað heldur eingin loyna at eg haldi at vit skuldu veri sjálvstøðug tjóð og harvið kundu verið ein partur av sjangum sum ein sjálvstøðugur statur tá ið tað er sagt so haldi eg at vit noyðast út frá verandi fortreytum at at varðveita hetta opna portrið sum er inn í sjanganøkið
ja takk næst at røða tað verður hann á jensen gerst væl
ja nú er hetta málið nokk so nógv gjøgnumgingið nú eg komi her á fimt í røðini men eg skal taka nakað fram tí hetta e eitt ríkislógartilmæli og og tað er jú tað at danskar lógur verður tær seg ávirkaðar av av eslógum ella ikki tær verða í føroyum settar gildi við ríkislógartilmæli ella við kongligari fyriskipan og tað er so eitt ríkislógartilmæli vit hava við at gera her og eg far taka tráðin upp sum varð frammi veitt í áðni eisini at at tað er tá tú arbeiðir við slíkum málum at tú sært í hvussu stóran mun føroyingar ikki hava ávirkan á eginviðurskiftir og og øll tey viðurskiftini sum næstan øll tey viðurskiftini sum vit víkja samband við onnur lond og avtalur sum onnur lond gera sínámillum og tær treytir sum skulu til fyri at at vera partur av tí samstarvinum men ígjøgnum danskan danskar avtalur og tað sjálvandi hava vit ymsa støðu til og og tá vit lesa hetta langa uppskotið her so kunnu tankar sum høgurprísur fyri eitt frælsi renna okkum í hug hetta er so eitt ríkislógartilmæli sum snýr seg um at seta í gildi annordning um ikrafttren forferðørini av forskelligi lóg um endring av útlendingarlógim óð av forskelji lógi um endring av lóg um danmarks tildretilsi av sjengenkonnuktiónin og vit vita tað hetta snýr seg nógv um sjengen at vit kunnu halda fram

um støðuna um søguna g um støðuna og orsakir til uppskotið og tað er hetta her tann norðurlendska pastfrælsið sum sum vit hava verið partur av og sum vit sjálvandi ynskja at vera partur av vit hava enntá ynskt at vera partur av norðurlandaráðnum sum fullgildi limir so tað er nakaðhetir eitt stað og hett e eitt øki sum okkum dámar at arbeiða í og su har sum vit ynskja hava summu rættindini sum aðrir norðurlendingar og tá ið danmark gjørdist partur av sjengasamstarvinum í tvey túsund og eitt hini norðurlondini so mátti tann føroyska ella útlendingarlógin eisini broytast og dagførast og koma í gildi í tvey túsund og eitt

og vit eru sum sagt ikki limur men í portur sum sum tað r verið føart fram fleiri ferðir og at tað ynskja vit tð tann støðan sum skal halda fram og tað er tað sum hetta uppskotið snýr seg um og tað er hetta her eftirlitið við innferð og fráferð úr føroyum sum skal vera tað sama sum í restini av sjenganøkinum tí annars gerast vit eitt triðja land við heilt øðrum krøvum til at ferðast bara út faktiskt til danmarkar har sum vit ferðast í stóran mun brúkasom portur brúka sum veg tá í tí tíðini tá ið útlendingarlógin varð varð broytt tá var ordentur á føroyingum tað sigur uppskotið eisini at tað at føroyingar skulu hava møguleikar og at tann føroyska ferðavinnan skal hava lættari atkomiligheit og og arbeiðsmøguleikar men tey seinnu árini so hevur tað faktiskt í broytingunum sum eru framdar í es og sum hava ávirkað reglurnar í sjenganøkinum og og bæði sjengasamstarvið um markaeftirlitið tað hevur snúði seg øgiliga nógv um brotsverk so taðvil siga at fokusið er flutt munandi og eg haldi t mnn kann siga at tá mann lesa eft ígjøgnum at atmann fer heldur seg til øll hesi her brotsverkini sum verða nevnd og at øll tey átøkini sum skulu forða fyri teimum og so skal mann líka varðveita tað sum var okkara høvuðsfokust tá nemliga dentina á ferðafrælsið hjá føroyingum og arbeiðsmøguleikunum hjá føroysku

men tann útlendingarlógin sum koma í gildi í danmark í tvey túsund og eitt hon er broytt mangar ferðir til samanberingar so kann mann siga at henda útlendingarlógin sum kom í gildi í føroyum umsamstundis hon er broytt einans seks ferðir sum sum tað verður orðað seinastu

vit sum tað eisini er komið fram so mugu vit broyta hesa her útlendingarlógina og tað snýr seg um rekse ta upp einaferð afturat t i as fyriskipanina e s fyriskipanina s s fyriskipanina og sjengen grensi kodex og hetta her eru tílíktílíkar fyriskipanir sum hava dato frá tvey túsund og sekstan og til tvey tvey túsund og átjan sum sum er komin á og og nú standa vit í tvey túsund og trýogtjúgu og skulu líkasum fáa hetta her til at galda fyri føroyar

til endamálið við uppskotinum á síðu fýra hundrað og sjeyogtjúgu sum hygja eitt sindur nærri atir í so verður tað sagt soleiðisnar at í hesum uppskotinum has lað pakki verður lag upp til at d i a s e es og s s fyriskipanar verða settar í gildi í føroyum á sama hátt sum tær eru settar í gildi í danmark og eftir ætlanin eisini verða ásettar í grønlandi og umframt ja og so verður tað nevnt eisini hetta her sjengen kodeksi og umframt tær broytingarnar sum viðvíkja víkja ferðing til sjenganøkið og teimum nevndu esfyriskipan som verður eisini skotið upp at gera aðrar dagføroingar í útlendingarlógini og tað er serliga tær sum hava týdning fyri eftirlitið við útlendingum sum ferðast til og uppihalda sær í landinum og tað vil siga at nú fær mann eftir at fáa somu tfáa somu ásetingar um eftirlit og trygd sum eru galdandi sambært donskum rætti og tað vil siga at her er herðing av ymiskum reglum til dømis móti stríðinum móti yvirgangi umog í reglunum um útihýsing fráfrátøka avg uppihaldsloyvi og reglum um útihýsing í sambandi við kriminalitet reglunum um at skifta um upplýsingar millum millum annað útlendingarmyndugleikar og fregnartænastuna og ákærvaldi og herðing av reglum um ólógliga innferð uppihald og arbeiði og so er tað nakað sum verðurnevnt afturat og tað er tað at tær broytingarnar sum nú erðu lagt upp til tær eru eisini svarið við trygdareftirlitsreglurnar sum vórðu mettar viðkomandi í sambandi við ukreinalógina sum varð sett í gildi við annaorning í apríl tveyogtjúgu so her her eru fleiri onnur ting í spæl eisini sum ganga fyri seg í ymiskum lógum um líknandi øki og so er tað hetta her at tað kemur nakað av broytingum afturat ávísar aðrar broytingar sum sum nú verandi løgmálaráð táverandi umhvørvisvinnumálaráð og útlendingastovan hava mælt til og tað er sum skal galda í føroyum talan er um ásetingar sum betra um møguleikan hjá útlendingastovuni at vera partur í eftirlitinum við arbeiðs og uppihaldsloyðum og harafturat ásetingar sum geva útlendingastovun betri møguleikar at seta miðvís intigratiónsátøk í verk

kennist tað hetta kanska eitt sindur tættari eitt sindur viðkomandi hóast altí hitt eisini viðkomandi men hetta her at okkara egna útlendingastova fær meira vitan hevur betri møguleikar at seta miðvís intigratiónsátøk í verk og tað førir okkum faktiskt inn aftur til nakrar av okkara egnu ætlanum sum snúgva seg um eina integratiónslóg alt møguligt arbeiði í okkara samfelagi fyri at tað skal eydnast betur og vit tosa tá um um hvussu fólk skulu búgva hvussu tey skulu læra málið hvussu tey skulu fáa hjálp visu tey hava verið í trupulleikum áðrenn tey fluttu higar og hava seinárin og annað so tann parturin tykist kanska meira nærur um um eg kann orða meg soleiðisnar tá tað kemur til t i asfyriskipanina so kann eg líka taka fram at

hetta her at við at kanna dátur umsøkjarans í nevndu skipanum hetta jú fleiri ktskipanir ha so ber til at staðfesta um uppihaldið hjá viðkomandi í sjanganøkinum kann føra við sær vanda fyri trygdini ólógligari tilflyting ella stóran vanda fyri farsótt hatta er eitt sum verður nevnt í mun til ta skipanina og vistu vit taka sskipanina so kann g taka fram at tað er ein elektronisk skipan og tað er fyri at betra um góðskuna og efektivitetin av markaeftirlitinum og tað verður gjørt við biometriskum upplýsingum um nýggja skipanin fer eisini at stuðla undir at yvirgangsfólk brotsmenn persónar undir illgruna og offur fyri brotsverkum kunnu eyðmerkjast og fer at geva møguleikar fyri at seta í verk sjálvvirkandi markaeftirlit eitt dømi og so er tað eitt annað sum vit mugu taka fram sum er rættiliga viðkomandi fyri okkara samfelag og aktørar í samfelagnum harra formaður eg veitskvusu ógvar minuttir eftir eg síggi ikki her ókey ja hetta her vísir bara er eingin tíð til at gjøgnumganga so ógvusligt uppskot men her kemur jú ein revsiheimild til øll

takk harra formaður eg veitikkium eg fara at at lesa nógv burturúr hesun her kanska einki tí taeg lisi so nógv og spurningurin er bara hvat fáa hur burturúr tí eg gleði meg til viðgerðina í í uttanansnevndini og serliga kanska til at hoyra formanninum tí hann segði tað at hesar broytingar vóru allar góðar tað er møguligt tað er møguligt allar góðar men tað er líka har tá ið tá ið alt er gott tá er øgiliga lætt at okkurt sníki seg ímillum og eg veit ikki um okur hava næskan sum helst livandi møguleika at at gjøgnumskoða ger sum ganga fyri seg tey gitta eg liviðt ha fyri ein løtu síðani so høvdu okur hetta her uppskotið til viðgerðar sum sum um sáttmálan við við íslandi sum okur hava forhandlað og okur hava fingið okra ynskjur inn og tað er ein fuglsemju millum bæði londini um at sodans skal hann síggja út eg hugsi um kontrastun í mun til hetta her er ein rúgva av broytingum sum eru gjørdar yvir fleiri ár sum okur brádliga skulu eg leggja okkum undir og eg sigi ikki at tað er nakað skeivt í tí men og hvussu vistu okur gera tað so er stongt so er skrúvað fyri pranan hetta er bara veruleikin sum hann er o okur skulu kanska bara vera glað fyri at okur sleppa at vera við í hesum her men tá ekur so skrivaði eg undir og í dag skuldi viðgera hetta her sáttmála við íslandi so fingu okur at vitja frá landsstýrisfólkinum landsstýrismanninum formannini í í tí mest aligasinnaðu flokkinum í føroyum at okur burdi ikki havt skrivað undir ikki tí at hann ikki var góður sáttmálan ikki tí at partarnir ikki vórðu samdir ikki tí at okur ikki kendu innihaldið tvørturímóti okur hava gjørt tað men tí at tað stóð at okur gjørdu hendan sáttmála danmarkar kongru ikki svegnað ja danmark hongur tað var skeivt so at lat hann heldur fara sáttmálan eg dyttaði mær tá til at at siga at okur arbeiddu út frá verandi umstøðum verandi fortreytum sum tir vóru bæði í føroyum í dag og sum tær vórðu reint politiskt tá ið okur sótu av landsstýrisfundi og skuldi góðkenna at hann kundi undirskrivast og tá fekk eg alt hetta her fólt niðuri í míthøvdu hatta var hugsanin undi verandi fortreytinum so høvdu oykur enn tosað danskt o so høvdu oykur enn verið danskt dant og so høvgur enn brúkt nei eg haldi ikki hann segði torvleyp og og og og og rossa rossavognar eg haldi ikki hann segði tað men men altso eg hugsa um hetta her okur noyðast okur noyddust at og við gleði at skriva undir hendra sáttmálan við íslandi út frá verandi fortreytin og tað er væl prinsis akkurát tað sama sum hendir her hvat hendir vissu okur í løgtinginum vissu okur í nevndini og har næsta í løgtinginum samtykkja at krevja nakrar broytingar í hesum her sáttmálan hvat hendir kanska løgmaður veit at vist ikki nú spyrji løgmann um tað tá løgmaður hevur tíð at lurta ella fær tíð at lurta hvat hendir vissu føroyar hava innvendingar og ikki tí eg veit svarið at tað er her her er ikki nakað valg hjá okkum ella hvat annars vænti eg visti vera nakað valg so hevði framsøgurøðan hjá tjóðveldini verið eitt sindur øðrvísi men negrmeint eg fari ikki at siga meir m eda sáttmálan tí tað kann gera prinsis akkurát tað sama hvat okur siga um hann hetta er spurningur um t tekur tú er livitz og og okur kunna neyvan liva við at vera blakað út úr úr tí sáttmálanum sum okur hava við sjengans samstarvitakk
ja takk so er tað mesturøðari tað verður løgmaður akstur willumsen ger so væl
ja takk fyri harra formaður til viðgerðar hava vit eitt ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um íkrafttretivund forferðørini á forskelju lógu um endring av útlendingarlógin og forskelju lógu om um endringa lóg um danmarkstiltretheilsu av sjengenkonvensionin øh nú segði undanfarni røðari jenis a rana at framsøgumaðurin eg haldi avar ramsøgu maðuri hj javnaðarflokkinum formaðurin utanansnevndini hevði sagt at allar broytingarnar vóra góðar eg skal eg skilja tað at allar broytingara eru góðar tatað tað mugu fólk meta um hvør sum e lagi men súkaðspunktur eru tær neyðugar umhan ynskir at vera partur av sjengen kanska eisini fyri svara spurninginum sum landsstýrismaðurin endaði við nei ikki landsstýrismaðurin fyrr vallti lansstýrismaðurin í hesum førinum jenus arana løgtingsmaður endaði við øh um vit taka heilt stutt tað søguliga sjengen og okkara støðu her í føroyum sum var tað soleiðis at í tvey túsund og eitt som valdi í danmark og hini norðralondini at gerast partur í sjengen samstarvinum og sjengansamstarvið er eitt týðandi feg ví at skipa tann uman kann siga innara marknaðin hjá es við fríum flutningi á kapitalu vørum tænastu og persónum sjengansams skal tryggja frían persónsflutning innan fyri sjenganøkið samstundis sum samstarvið skal vera samstarvið skal verja itrø landamørkini móti ólógligari tilflyting og brotsverku altso tey sum koma uttan fyri es ikki kunnu koma inn uttan víðari í avtaluni um at innilipa í danmark r í sjengasamstarvi stendir at sjengasáttmálin ikki er galdandi fyri føroyar og grønland men sambært avtaluni verður vísandi til norðurlendsku passavtaluna einki eftirlit við persónum sum ferðast millum føroyar ella grønland og teir statir sum eru partar í sjengen konvinsióni og samstarvsavtaluni við ísland og norðeg henda skipanin fyri føroyar umnígrønland er tó treytað av at lóggávan er á leið tann sama sum í danmark og at sjengen kunningarskipanin verður brúkt í føroyum til eftirliti við innferð og fráferð hjá neyðugt var tí altso tá aftur í tvey túsund og eitt at dagføra útlendingarlógina og seta eina munandygga mrknaða marknaðeftirlitsskipan í verk í føroyum at føroyar fingu hesa skipanina við sjengen var av stórum týdningi fyri føroyska ferðavinnu tí eitt passeftirlit við landamerki skal hava ela hevði havt noiligar avavleiðingar fyri vinnuna harumframt hevra sjálvandi eisini positiva ávirkan á okkum sum borgarar tá vit ferðast í sjenga økinum altso í stað var størsta partin av europa tí vónu vit ikki partur av tí sum vilvit máa ís pass allastaðnis har vit komu og tí valdu vit føroyar í tvey túsund o eitt eina dagførda gvit fingu eina dagførda útlendingarlóg har temum annað eru áseting um at nýta sjengan eftirlitsskipanir viðsumkunningarskipanina og sjengenkunningarskipanina og síðani tá hevur mann so dagført lógina fleiri ferðirnar í es og í danmark eisini onkuntíð í føroyum men ikki líka ofta men nú eru so nakrar dagførdingar gjørdar og har mugu vit soleiðis so siga at vit taka tær við um vit ikki gera tað so hvussu e vandin fyri vit enda uttan fyri sjengen og tað haldi eg hvørki vit sum borgarar og slettu ikki okkara vinnulív og slett ikki ferðavinnan ynskja tí tað hevur nakrar avbjóðingar við sær og tað er kanska tann parturin tað valið er man við í eina altjóða skipan so mamman tiðlagar seg tær skipanirnar ella a velja at standa uttanfyri í hesum førnum haldi eg e nokk eingin ivi um at tað er ein fyrimunur at vera ein partur av sjengan heldur enn at standa uttanfyri í høvuðsheitinum so eru broytingarnar ati

hendan her s is fyriskipanin og tað er ei ss t n sjengen kunningarskipan hon verður víðkað og eg verður sett í gildi í es í fyrri helt tat tvey túsun øh annars hevur hon verið í nýtsluni síðan tjahnda fimmoghálvfems tað hava til endamáls tar broytingarnrsum verða gjørdar nú at effektivisera og víðku um nýtsluna av hesum kunningarskipanini har vit betra um handfaringina av avbjóðingum viðvíkjandi trygd og migratión í es øh so er tað eisini ein broyting av einari skipan sum verður kallað fyri es skipan tað er tann skipanintá hon kemur til og úr sjengen økinum at hon verður broytt og uptaterað høvuðsendamáli við tí er at fyriskipanin verður ein nýggj elektronisk skipan sett í verk har skrásetingar innferð og fráferð fer fram við tí endamáli at bøta um góðskuna o efektivitetin í itra marknaðareftirlitinum taðvalsia at tey fólkini skulu koma til sjenganøki sum ikki eru partur av sjenganøkinum triðjalandsborgarar um on kan siga tað soleiðis tann skipanin kemur í staðin fyri núverðandi skipan har tað verður stemplað í passi manuelt og í skjøl manuelt sum verður alt gjørt talgilt tað eru stóra stóra heila tann høvuðsbroytingin men tað verur eisini gjørdar nakrar broytingar fyri týspunktim fyri innferð og fráferð verða skrásettir goymd og aðrar upplýsingar verða skrásettir millum annað við tí endamáli at eyðmerkja ólógligar tilflytarar forða fyri samleikasuldir og fyribyrgja avdúka ella rannsaka revsiverndar gerðir og tann triðja høvuðsbroytingin tað er ein skipan sum kallar fyri ef t i s as fyri skipanin og tað er nakað umupplýsingar um tann einstaka ferðandi sum eisini kemur í gildi nú her í endan av árinum í hesari fyriskipani veður avlagst viðsumfríum triðja londum altso sum sjenganøki hevur avtalu við triðja lond at søkja um eitt ferðaloyvi gjøgnum ta elektronisku skipanina áðrenn teir koma til itrio mørkini í sjengen í hesari skipani eru allar upplýsingar undar ferðandi og trygdareftir verður gjørt áðrenn innferð í sjengen við at kanna dátor umsøkjaranss í fleiri kt í skipanum fyriøkum sum føra ferðandi loft og sjóvegistil sjengenøki í føroyum upplagtsmyrjilein og atlanticeirwes skulu kanna í hesari skipanini um ter hóskandi er skrásettir sum o k ella ikki o k tað vil siga at hann hevur eitt gildi ferðaloyvi áðrenn innferð hetta eru tæir høvuðsbroytingarnar so eru eisini nakrar aðrar broytingar í sambandi við við revsing og tá ið okkurt krimunelt fer fram so verða nýggjar og herdar revsireglur settar í verk millum annað tá ið mann kemur ólógliga til eitt land tá mann smuglar fólk eru við til at smugla fólk inn í sjengan økið eisini inni í føroyar og eisini revsireglur ímóti teimum fyritøkum ferðavinnufyritøkum í føroyum kanska mest relevant aftar nú smyrilein og atantigerwegs at tey hava nakrar ábyrgd við eftirlit og at tryggja at ter fólkini sum koma her hava lógligt uppihald her beint og einki kriminelt fer fram og vistu tey ikki halda sínar skyldur so kunnu teir fáa verða revsaðar við bót so tað eru ðstær broytingarnar og eg haldi at kanska jenus a rana var eit sindur inni á hetta her eg haldi ikki nøkur broyting er vánalig slett ikki men meni men sum útgavspunkt vilja vera við í sjengen og tað haldi vit í føroyum vilja so eg vir noydd til at hava eitt eina eina lóggávu sum sum er á sama støði sum lóggávan í restina av
takk fyri har fann eg ja takk so ein viðmerking tað er orðnast
skoli ger so væl takk fyri harra formaður eitt av hesum tingunum sum eru í hesi lógávuni sum hanna jensen var inni á eru ki biometriski dátaini sum skulu lákrast ella skulu brúkast í sambandi við innferð ella tá ið mann fer um ytri greinkina í í sjenganøkinum tað vil siga fingrautrikk myndir og skanningar ella eg eg veit ikki hv hvat mann hvat mann brúkar av hasum men kann løgmaður siga okkum um tey dátaiini er tað ein ein serstøk skipan ella verður hon hektað saman við øðrum skipanum í landinum til dømis nú tá vit tosa um at seta vakmyndatól upp í føroyum verður tað soleiðis at okkara politi tá kann brúka hesi instuinformatiónina sum er komin inn í esa her sjengensskipanina eisini til at kenna fólk aftur í diagøtuni í føroyum eg spyrji bara tí eg veit ikki

ohanesenja takk fyri harra formaður og og ein relevantur spurningur odni skoli mær skiljandi ella men sum eg havi skilt so kann mann ikki tað tað veður hein skipan fyri egeg sjálvan og endamálið er hetta her í staðin fyri osna borgarar koma inn altso triðjanals borgarar koma inn í sjengan at terikki skuldu vísa pass men kanska kunnu definerast pá á aðrar mátar men tað kan ikki brúkast í í øðrum sambandi soleiðis sum sum eg havi fingið upplýst men tað kann eg kunnaoysa nærri um í nevndini saman við embætsfólkunum men tað kann tað ikki men tað kann sjálvandi brúkast í hesari skipanini til at kanna tá ið okkurt serligt er áfalt altso illgruni um um terrorð og anna men eg kann ikki brúkast í tí vanliga arbeiðinum hjá løgregluni elila øðrum myndugleikum í í vanligari ja í vanligum gerandisarbeiðikum sita soleiðis
takk fyri handan ja takk so er tað hana jensen sum bráðir hænsum gjørt væl
takfyri hara formaður langt uppskot eitt sindur longri tíð at umrøða tað tað er nokk so áhugavert at tá ið vit hava ferðast í summum londum kanska usa kanada ja so hava vit upplivað hetta sjálvi at skula skráseta okkum í eina skipan øhfyri at fáa ferðaloyvi og har skalt tú svara upp upp á øgiliga nógvar fyri tey flestu nokk so spessiellar spurningar millum annað ætlar tú at fremja yvirgang og og og ætlar tú at smugla rúsevni og ov tílíkt og sjálvandi er tað e ikki nakað sum vit ynskja fyri okkara land at at tílíkt skal fara fram men tað er ein tílík skipan sum kemur at koma í verk ktskipan ha og nú var tað inni á hesi bbiiumetriini og visi mann lesur sumt v hasum her so er tað nokk so ógvusligt um dnaprofilar og sum mann ær heimild til at savna inn eg haldi tað er rættiliga viðkomandi hjá okkum bara gera okkum tað greitt at hetta er rættiliga ógvusligt við denaprofilum og andlitsmyndum lógvalógvaavtrykki fingra avtrykki myndum og og og ymiskum og og tað vil siga a hetta er eitt øgiliga nó krafti kontrollamboð sum ein og hvør einstaklingur sum slett ikki nakrantíð hevur hugsað nakran yvirgangstanka má gjøgnumganga fyri at vit kunnu fáa hesi rættindini í sjengen og tí varda eg segði í áðni at at hettað virkar sum ein nókv so ógvuslig prísur fyri at ferðast sítt víðari millum annað bar norðralondum og so haldi eg mann skal taka fram enn eina ferð at ja ferðavinnan er er jalig um at fáa hesi her hesar broytingarnar tí tey ynskja ikki at vit skulu hava pastcontrol og langar køir men samstundis verða tey øgiligani hart at tey fáa stóra ábyrgd og tey kunnu fáa stórar bøtur og eg rokni ikki við at tey eru púra álvirlig við hetta skiftið so tað gangi út frá tey hyggja væl eftir hvussu tey skulu gera fyri at tryggja sær at tey eru klár hinvegin hevur hevur politiið føroyapolitiið skrivað at at teir eru klárir at tað fyrireika seg at seta hesi tingini í verk um vit tosa altso um eina revsing upp á sjeyogtretivu túsund og tvey hundrað sambært uppskotunum sum vit hava við at gera og so hevi eg hug til líka koma inn í inn og um um avleiðingarnar av uppskotunum tí tær fíggjarligu avleiðingarnar fyri land og kommunurnir eru ikki til staðar fyri føroyska føroyskar føroyska landskassan og kommunurnar men málsøki útlendingarræktir om marknareftirlit eru felags mál og uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri ríkismyndugleikarnar og fíggjarligu avleiðingarnar fyri danska ríkiskassan verða mettir at verða umleið tvær komma tríggjar milliardir fyri alt ríkið í tíðarskeiðnum tvey túsund og tjúgu til tvey túsund og níggjuogtjúgu heta er øgiligar upphæddir og verða og verða tær hildnar á økinum undir justistmisteria utlending á inteigratiónsmiisteriu og utenriksministeriet og tær fara í størstan mun til kt eisini fara útreiðslurnar til marknaeftirlit og vanliga málsviðgerð og til at útvega útbúgva úútvega og útbúgva fleiri starvsfólk so hetta her er ein ordans vørrur sum verður gjørdur eisini fíggjarliga og inanfyri kt og og sum sagt tað hevur verið umrøtt at tta er etta øgiliga stórur biti haldi eg og halda nógv men hvat er valið hjá okkum hvat ferð væl hava vit og og so kundi eg bara lagt afturat enn einaferð at eg vildi ynskt at tá vit skuldu gera tílíkar avtalur ella tá vit skuldu innganga í tílíkar avtalur at vit gjørdu tað í okkara egna navni gjørdu tað sjálvstøðugt at vit sótu eisini onkuntíð við borði og funnu útav er tað onkrar tillagingar vit kunnu gera og nær og nær koma vit har til at vit taka ábyrgd av egnum viðurskiftum ikki tí at alt verður simplari tá men tað virkar sum um at tað verður sindur meira gruggut tí tú skalt gjøgnum so nógvar myndugleikar hetta er nógv við es at gera etter danskiríkismyndugleikar og so standa vit her og viðgera eitt mál sum vit hava ómetaliga lítla ávirkan á hinvegin so havi eg verið inni á at útlendingarstovan fær nakað av tí við sum hon hevur tilmælt saman við táverandi nei umhvørvis vinnumálaráðnum og tað er gott tí vit hava virkuliga stórt arbeiði at gera í sambandi við at útlendingar arbeiða í føroyum útlendingar búgva í føroyum og og og og skulu ja integrerast her so tað vóru mín síðsti orð
forkvinna ja takk fyri og tað er ein viðmerking úti í salinum helgi abransen
gerso væl ja fyri forsíknin tað var sellur til hetta síðsta at her at mann kundi sita við borðið og havt meir ávirkan og alt áftaær tað er sikkurt nakað um tað eg ivist para í um um metil dømis danskimynnugleikar gikki hava somu kenslu at at tey eisini dik erdiktera erdiat a er jú eit samarbeiði millum nógv lond og og vit eru kanska tað longri burturfrá men tey ekukaeitt sindur nærri men er okkum hetta er sama kensluna allastaðni tað er tað er at mann er eitt sindur burtur frá stikini henda og h so er ta eisini hin spurning tað er havi vit nokk av fólki til vit seg skuldu gjørt alt hetta her uppskotið sjálvi at hetta er uppsko up á einum fimm hundrað síðu við ein trýss fylgiskjølum hava vit fólk til at gera tað so eg haldi vit eru nokk so væl bananseraði har at vit hava eina vissávirkan men men hetta eru vit í ein lítil partur í stóra heiminum

jensgersoæakk fyri frú forkvinna ja sjálvandi í veruleikanum tá tú hevur tikið endaliga ábyrgd tú ert t so retilstator so hevur tú sjálvandi møguleika at gera avtalur við onnur um um partar av tí arbeiðinum sum skal til og ert tú partarina samstarvi jamen so fært tú eisini innlit í nógv tilfar vónandi skal alt ikki framleiðast í hvørjum landi men eg haldi bara tað at vinningurin av at vera við fyrstu hond hóast tóð ert ein lítil partur er størri enn enn ikki at vera tað og vit síggja tað á so ræða nógvum øðrum økjum men í sambandi við útlendingarøki so hava vit havt tørv á leingi at fáa meir myndugleikar á tí økinum og tað sama við stað kemur til uttanríkispolitikk at har hava vit veruliga brúk fyri eisini at fáa líkasum orði fyri okkum sjálvi allastaðni kring heimin takk fyri
vinna ja takk fyri og so er hendan ella hetta orðaskifti at enda komið og málið tað verður so beint í uttanlandsnevndina og tað næsta málið á skrá er fyrsta viðgerð av løgtingsmálnummar níggjuoghálvfjerðs tvey túsund og tveyogtjúgu uppskot til samtyktar um tilráðingar frá tnorráðnum í tjúgu tveyogtjúgu og forkvinnan skal spyrja um framsøgufólk gerst væl og velduð tykkum til ja og tann fyrsta tann fyrsti atrøða er hennerik od
sumsagt so eri tilráðing frá útnorðaráðnum fyri árið tveyogtjúgu nsøgan tann at einaferð um árið so skal útnorðráðið legga eina frágreiðing fyrri løgtingið um virksemið áðrenn áðrenn framanundan og tað verður so gjørt við hesum her uppskotunum og sum øll vita so eru útnorðráðið samstarvsfelagsskapin millumløgtingið og grønlendska landstingið og íslendska altingið og tað eru ymisk sum mann leggur í við tað samstarvið og tað er áhugamálini hjá londunum í útnoregi sum mann tekur til viðgerðar

tær limirnir sum eru nú í ráðnin eru nýliga valdir tað var beint áðrenn jól haldi e tað var nei tað var endað aftan á januarmáli tað vi a sjálvur erling eidesgaard karlát hergarsson og jenis arana og bárða lakini og eytis hartman niclasen og okur valdu jú ein framúr fínan formann stabilan og fínan formann sum jenesarana so tað kann ikki vera beturi á nakran

er soleiðisnar at mann hevur til viðgerðar ymisk ting sum mann ymisk ting sum ráðið ráðið hevur tilviðgerðar altso tilráðingar sum mar rópa tær og tað vóru tríggjara seinasta fundir

samstarvsat mann álagi la heitti á samstarvsministararnir at fylgja upp og og koyra undir haldi eg mam man siga til at gera eina n skriftiliga frágreiðing um hvussu málini kunna koma víðari tað hevur verið ein ávís kritikkur kanska ein ávísu trupulleiki at øll mál eri ikki nóg væl fylgd upp og komin víðari í systeminum øh vist mann skal koma víðari somor landsstýrisfólkini eisini verða aktiv

og og og limin úr útnorðaránum kanska serliga formansskapurin og og tað kann vera ein trupulleiki nú eru tað jú trý lond at draga seg um og tað kanska kannganga gott í einum landi men minni gott í ein øðrum landi og oftani upplivi okur tað summi ting verða ikki tikin nóg alvorliga í onkrum av londunum og tað ger so tað at tað kanska kemur fórið lítið burturúr seinast var ein tilráðing frá tey føroysku nevndini um viðurskiftini hjá ungdómsviðurskiftunum har er millum trivnaðing hjá ungdóminum í í londunum útnorði hvussu trívast tey ungu fólkini hevir heilsug og hvussu frítíðarítrivið og sosialir miðlar sum eitt eitta hálvan vegna problem í dag og um aint annað og fyri at finna fram til eina felags avbjóðing so ja so hevur mann tilrátt at ministarnir sum umsita hesi økini at teir møtast einaferð um ári fyri at ja eg eit kki ma kansk siga heppa hvønn annan upp men fyri at fá ein annan máta at fáa gongd á hesi viðurskiftini

tað kann altíð vera okkurt mann mannivast í men

virksemið hjá hjá hjá útnorðuráðnum er øgiliga stórt altso serliga serliga formaskapurin tann sum hyggja í hesir tilráðigella hesi her frágreiðghann sær hvat ið í ráðið l ella formasskapin á ráðnum skal møtast til og tað er ein ein hav á fundum runt um ikki bara í útnorðurlondunum men eisini í øðrum eisini í øðrum londum

øh tað triðja tilráringin tað var eitt føroyskt uppskot ein útnorðurstrategi um ja eg vet ikk hvat mannkan rópa tek kum náttúr turismuna altso hvussu mann viðferðina túruna ella hvussu mann fær ja hvat skal mann siga hvussu mann fær nakað burturúr turismuni í í í hesum trimum londunum tað er heilt týðiligt ein vaksandi turisma í øllum londum bæði í føroyum og íslandi og grønlandi av fremmandum fólki og talið veksur øgiliga nógv ið eg sá onkurstanna at nú ein dagin at bara turisti sihsiher stóru

tey fóru frá nøkrum og fjøruti í nuuk upp á nøkur og hálvfjerðs altso í grønlandi í í ár og tað var uppaftur meira næsta ár so tað sigur sig sjálvt at tað er eitt øgiliga stala astað tala fólki nú er grønland eitt eitt øgiliga stórt land so so nøkur túsund fólk tey síggja seg ikki altíð aftur men teir síggjast aftur í í bygdarumhvørvinum í teimum bygdunum og og kanska onkur førir meira enn gott er tað sama talið av fólki í grønlandi og tað sama talið av fólki í føroyum tað er jú enn en normin munora hvar tú sær hvar tú sær meira til tey fólkini í einum so lítlum landi hjá kum sum sum í í mun til og tað er kanska serliga tað at verja ná túruna og tað har eru okur kanska meira útsett enn nn n enn hini bæði londini útnorði tí tað er vaksandi turisma ja tað er tað í øllum trimum londunum men mann prøvar at finna eina nøkulunda einspraksisa hvussu mann skal takkla hesi viðurskiftini og tað er tað er ein øgiliga stór avbjóðing nú hava okur snakkað so øgiliga nógv um um eitt eitt eg kann ikki fordragahatta orðiðakka og gongdi í haga men a tað er nokk tað einasta mann kann brúka fyri at fólk skal skilja hvat tað eru serliga tað okur serliga útsettr visti tú tekur mykines um mykinesholm til dømis o hava tað verið ávísir trupulleikar tey síðstu árini hvussu ið mann skal takla at at ella fáa stoppa at at ikki blívur for ógvusligt og tað havokur so havt eina tilráring um og vónandi fáa okur um ikki ett felags dev so ein ein eina eina felags gongd nó nú er tíðin eina felags gongd yvir hvussu mann kann takla hesi her hesi viðurskiftini í í okra øøllum

ar gerst væl eg ætlaði bara at spyrja um hesar tilráðingarnar tað eru tríggjar har um tað var full semja um hesar tilráðingarnar í millum ráðslimirnir altso grønland ísland og føroyar um tað var full semja ella ella ella um tað vóru nøkur sum kanska ynsktu at okkurt ikki var við at okkurt

ælú jenisarana so nærgangandi at spyrja men tað er kanska ikki so løgið at spyrja um tað tí tað vildi vera søður hvar ið deerideildar meiningar og tað var i nú nú eg havi eg ikki akkurát detaljurnar í øllum hesin her vhe hesin her trímnu samtyktunum men onkur av teimum var tað ert iva mál um at øll vóru ikki totalt fullkomiliga samd um hvussu mann skuldi taklað tey og tað er kanska ikki so løgið tá ið mann hugsar um hvussu stórt hvussu stórt eg heft øki er at at at halda skil á í einum lítlum landi í mun til altso eg haldi í viskumførurum í grønlandi eru tey líka glað men men men altso ein dag hhvar hvar ið tað kom ein tvey túsund fólk upp á land eg eg minnist eitt eitt summar eg vóri her ne eyka viku inni í tinginum er tað legði ein bátur at er niður við sjeyogtjúgundrað fólkum og okur vóru totalt sjalkeraði tí at ein stórur partur av teimums vóru etey tey vóru so illa gongd at tey kláraði illa nokk at koma niðan á vagligu og tað eru deilgar meiningar um um hvussu mann taklar somum ting og tað var tað eisini í útnorðaráðnum onkrav samtykti men eg minnist ikki að detaljurnar aftur tíverri

tilrárá útnorðráðnum er ein afturvendandi viðgerð her á løgtingi og sjálvur sjálvur havi eg altíð hildið at útnorðuráðið koyrir í einii paralellari verð í mun til tað sum annars gongur fyri seg millum londini gá útnorðuráði ein sovornurkaffiklubbur sovorður kaffilattiumhvørvi har mann har mann sitið saman og viðgerð allar verðin spurningar og helst seg skula loysa teir men tað tað ynskir kkg havi eg fingið stórar partur av av tíðini hjá mær hesum politiska meldrini verð í landsstýrinum og mann hevu ikki oriliga kent seg aftur í teimum orðingum sum eru millum partarnir í útnorðuráðnum tá mann so situr yvir av ja lat okur siga mínum førum grønlendska fiskimálaráðharranum ella íslendska fiskimálaráðanum tá er akkurát sum hasin ella farið av hesum her samstarvinum tí to tað er beinharar samráðingar sum faktiskt einki hava við tað at gera sum oftani verið samtykt í í útnorðuráðnum og tann fyrsta tann fyrsta tilráðingin er jú at mann skal syrgja fyri at mann syrgja fyri at mann fylgir upp upp á hetta her sum mann hevur samtykt at avvarandi ministarar í londunum akkurát sum taka sær taka sær av hesum her veruliga fylgja upp og tann tíðin tað var tá tosar møgila nógv um at he við burðardyggar fiskiváði mann mátti semjast um perðandi fiskastovnar so sjálvandi skal mann tað men tað at hava eina tilráðing um tað og so er eitt og tað kann mann so vera samdur um í tí forðinum at taðheilt er eitt heilt annað er tá ið tú situr við át samráðingarborðum skal so finna tær ítøkiligu semjurnar sum skulu til tá er tað oftani tá er tað otani strakcstrakk verri

øso er eini so er ein tilráðing her um samstarv og og og eygleiða og at identifiserað trupulleikar hjá ungdómi her í hesum her økinum og tað kann vera tað kann vera alt gott um tað hvørt landið hevur sínum lagi sínar fyriskipanir o sínar faringar á á tí økinum og tað haldi eg at í teimum samstarvsforðum mann mann hevur so so viðger mann teir spurningarnir sjálvandi er spurningarnir øgiliga ymiskir frá føroyum til grønlands og fyri sovit eisini eisini íslandi okur líkjast nógv ela nokk so nógv men avbjóðingarnir hjá ungdómi í føroyum og og grønlandi eru ikki akkurát teir somu men tað er altíð gott at mann roynir at fáa erfaringarhvør frá øðrum

hvussu ferðavinnan ávirkar ávirkar londini og tað er avbjóðingar tær avbjóðingar mann hevur í samband við við ferðavinnuna og harhava jú íslendingar havt drúgvar erfaringar við nógvum nógvum ferðafólkum sum ja partvís er komin til at hyggja at íslendski náttúruni nakað tað sama sum okur í ein ávísan mun bjóða ferðafólki at koma hendan vegin eg havi

í íslandi og eitt sindur aftan fyri kolissurnar tá ið manner kanska serligur ferðamaður viðhvørt man er á fundum og annað so verður vístu runt so ser man kanska økir har sum onnur vanligt ikki koma til og í ein ávísan mun tey tey kendu økini ferðamálini í íslandi eru ótrúliga nógv slitin tað er tað er sjón fyri søgn og tað er nokk so ringt at ímynta sær at tað eitt so stórt land sum sumsum ísland sum hevur so so stórta real í mun til føroyar skal hava økir sum eru øgiliga slitin náttúruøkir sum eru slitin á ferðafólki eru ikki øgiliga nevnt at ímynda sær men tað er bara so tað er og tað hevur verið eitt av teimum málunum mann hevurí seinastuni diskuotera í íslandi hvat slita hvat hvat slitað hevur á náttúruna okur kenna øll teytey ferðamáli øllum førum nøkur av teimum og har er týðiligttýðiligslit og tí og tí skulu okur sjálvandi í føroyum hyggja aftir tí okkara landi pinka lítið og eg haldi hað undanfarni røðari sum nevndi hetta her við at fara út í mykineshálm út í lamba nú var eitt omanlop í lamba sum porðaði sum forðaði fyri útferðina t í mykineshálm tí tað varð hildið vera vandamikið vandamikið at ganga har mentað eru nøkur økir har mann sertýðilig slit tað r verið nógv tosað um tosað um saksun og og hvussu viðurskiftini eru har eg skilji ómetaliga væl fyri at siga at tað akkurát sum er ómetaliga væl tey sum búgva hara teir føla seg yvirrend av ferðafólki sum gongur hyggur inngium vindeyguni og gongur í túninum melur uttan at spyrja nakran eftir so avgjørt avbjóðingar g so kann eg siga nevna lítiðsindur við hesum her avbjóðingun um um ja tvítróttin millum kanska ferðaskrivstovurnar og tey sum eiga og vara av lendunumkring føroyar hetta her við sum verður rótt við gongd í tað er heilt greitt at tey sum vara av jørðini og varð á lendinum eftir mínum tykki eru tey sum best duga at meta um hvat ið lenditolur hvat ið er skynsamt i teirra øki og avgjørt eru tey sum eiga at skula hava reðisett yvir hvat gongur fyri seg í teirra nærumhvørvi og um tað so erur pengar í mun til ferðavinnuna at skula kunna nýta gott av tí og ikki onkur onkur annar sum situr á eini ferðaskrivstovu í einum høvuðsstaði í europa onkustaðni ella aðrastaðni í verðini ella eini ferðaskrivstovu í havn har mann ferr pengar burturúr at senda fólk kring landið og so skulu tey sum búgva kring landið propol saksun onkursvegna hava trupulleikarnir gáseygum av tí sum stendst av og at taka upp eftir eftirspólkunum men at serliga í hesum førinum tei man tosar um ferðavinnu at tað liggur úti í økinum hjá teimum sum vara av lendinum at onkursvegna regulera hvat er hvussu við gongd við gongdí økinum gongdi bønum gongd í haganum gongd til til tey ferðamálini sum annars eru soleiðis at tey sum varða av tí kunnu skipa tað og soleiðis at tað er í samsvari við tað arbeiðið samsvari við tað sum gongur fyri seg út út um landið tað verður seg røkt ov haga og bø ella rakstri og øðrum soleiðis at hesi tingini ikki fara upp ímóti hvørjum øðrum og at mann fær tvítrótt sum mann hoyrir nakað um latið tey sum vara av lendinum í jørðini verða tey sum eisini avgera hvussu lendið verður brúkt harviður ikki sagt at føroyingar ikki kunnu nýta sítt land sum teir vilja tað hava teiy altíð kunnað við at við at biðja um loyvi og tað hevur ongantíð veri nakar staeg veit um nakar trupulleiki hjá føroyingum at fara hvar tað skal vera í føroysku náttúruni tann síðsta tilráðingin hon er nokk so áhugaverd tá eg síggi at at bárðra lakini og jenis a rana eru í útnorðránum at tað hevur við lgpt eitt ella hvat eitur persónar at gera eg dugi ikki eg dugi ikki øll hesi her eg dugi ikki øll hesi her orðini og e i ja ei eg trú ir tað var eitt tí l g b p t pluss eitur okkurt eisini eg eg eg veit ikki en gang hvat alt hetta stendur fyri eg fái iki slettik fyri hildið meg til tað annars skal mann eftir mínum tykki viðgera allar allar allar persónar allar persónar líka men tá ið mann ja tá ið mann tosar íramasta álvara um at að eru eru fleiri enn tvey kyn tá eg loypi ketan hjá mær fullkomiliga av tí tað eri tað ikki og so kann mann kalla seg hvat mann vil tað eru tvey kyn kallkin og hvennkyn og tað er tað maður og kona og so kunnu tey kallaseg pluss ella minus ella y ella nakað væl afturat tað fái eg so einki gjørt við eg fái slett ikki fyri hildið meg til tað og tað fari eg helt ikki at gera so einfalt tað takk fyri frú forkvina
øhtakk fyri jacobvestergaard og tað er ein viðmerking úti í salinum og tað er jenusa
jana ger sovæltað var júst hatta har eg ætlaði at spyrja jakuvvestegord um hvat hann men nú kom hann til tað um um hatta har hatta e eg haldi tað hevur staðið kufyrr tað er sovorðit so snýgg inn tað er sovorðið sum verður stýrtur úti úr heimi og tað var hetta sum eisini farni mægr í eyguni beinanvegin tá eg sá hetta her at tað er løgið tað er tað er ikið umsorgan fyri nøkrum pogrund av sosialum umstøðum ella ella arbeiðsmarknaðarumstøðum ella sjúkraumstøðum ela nakað sovorðt nei knappligani so skal okkurt sníkjast inn tí at onkur sum situr við milliardun av pengum í nýwyork og og og og stýrir hesin her ørskapinum runt um heiminum hann skal so avgjørt eisini hava møguleikar fyri at fara at broyta føroyingar
ja takk fyri og so er tað røðarin jakka vesturkorn
ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna tað er eg veit at eg hvørki bárður á lakini e li jensa rana sum hava verið forfattarir til hettar meni men hetta er sovorð nakað sum hetta er sovrð nakað sum sníki seg inn allastaðni fyri onkursvegna hjá nøkrum at fylgja við tíðini og hevði tað so bara verið í gásarinn at fylgja við tíðini men tað er eisini fyri at broyta eftir mínum tykki allar tær skipanir sum okur hava í samfelagnum tað sum okur hava bygt okara samfelag kring og tað bæði ta kristna og ta mentanarligu siðvenjuna okrhava bygt okara samfelag kring og so skal mann sníkja ymiskt inn og eg kenni ærliga viðganga eg kennist sletti ikki hese ymiskip nevnisni ku eitur okkurt ja og pluss men eg veit ikki ordiliga hvat altíð stendur fyri og fyrisovut fyri mæg ke tað líkamikið takk fyri
ja takk fyri og tann næsti røða er erling eidesgaard
ja til viðgerðar er uppskot til samtyktar um tilráðingar frá útnorðuráðnum nú hava undanfarnir røðarar longu verið ígjøgnum tað mesta so eg skal ikki vera so tryggur men eg eri nýggjur í hesum her og eg kundi kanska líka trivið í hvat hvat útnorðuráðið er fyri nakað til kanska onkur annar heldr ikki veit útnorðurráðið er ein samstarvsfelagsskapur millum føroyar grønland og ísland stevna ráðsins er at samstarva um áhugamálini hjá londunum í útnori saman at vara av tilfeingi og mentan í londunum í útnorði hjálpa til at menna áhugamál í útnorðri um stjórnurð og landsstýri ikki minst tá ið álvarsmál álvarssom mál stinga seg upp um hvussu tilfeingi skal verða skipað dálkan og annað fremja samstarv hjá stjørnum og landsstýrinum í útnorði at arbeiða saman við norðurlandaráðnum og vera millumliður í áhugamálunum hjá londunum í útnorði í norðurlendskum samstarvi nú eru okur øll verandi manning kortsíðan komin í hetta fína ráðið okur hava bert havt eina stutta fundarøð við hini bæði londini her í føroyum fyri í síðsta mánað men her er so talan um uppskot til samtyktar um tilráðingar sum undanfarna manning hevur verið við til at gjørt og talan er í alt um fýra tilráðingar sum vórðu samtyktar í nuuku í fjør hesar eru millum annað at at byrgja upp fyri tí eina probleminum sum onkur var inni á áðrenn at at tilráðingar verða gjørdar so verða so so hendir ikki meir nógv meir fyri at fylgja tí upp og fáa tilráðingarnar framdar í londunum so verður mælt til at samstarvsráðhorrararnir í íteimum trimu londunum upp á skift skulu standa fyri at lata útnorðurráðnum eina felags frágreiðing og eitt annað ein eit ein onnur tilráðing er at ráðharrar sum var av ungdómini skulu møtast í tvey túsund og trýogtjúgu fyri at deila royndir og samanbera kanningar og data um hvussu ungdómurin hevur tað tá ið ræður um trivnað heilsufrítíðarítriv sosialir miðlar og onnur viðkomandi evni hetta er altíðhetta er alt fínifín øki vist mann fær gjørt nakað við tað tí okur hava øll avbjóðingar bæði her og í íslandi í grønlandi við hesum her evnum heitt verður somuleiðis á stjørnurnar í teimum trimum londunum um at gera frágreiðing um strategi og skipanir fyri náttúrugrundaða ferðavinnu har ligluorðið er burðardygt atkoma til náttúruna og so verður tað í tí órða í t tí fjórðu tilráðingini verður mælt til at javnstøðuráðharrarnir hittast í tvey túsund og trýogtjúgu at deila royndir um norðurlendska samstarvið um javnstøðu sum er longt til endan av tvey túsund og fýraogtjúgu við ískoytið um rættindur og møguleikar til lgb t ipersónar í norðurlondum nú var jakubvestergaard inni á at hann visti ikki hvat yvirstóva fyri men eg kann kanska siga hvat l gbt i stendur fyri tí eg havi gugladag elli stendur fyri lespian gy sg stdur fyri gy b stendur fyri bicecshol te stendur fyri transk gentur og i stendur fyri intersekx eg skal ikki gera meg klókan upp á akkurát hvat alt er serliga sijiso er tað limagjaldið sum eisini er partur av hesum uppskotunum og har verður skotið upp at ella har er verulimagjaldið fyri tvey túsund og trýogtjúgu fyri føroyar og grønland fimm hundrað og trýoghálvtrýss túsund krónur og ísland betalir tað dupulta eina millión hundrað og seks túsund krónur nú fer so hetta uppskotið í uttanlandsnevndina til viðgerðar og mín tilráðing er at taka undir við øllum tilráðingunum
takk fyri ja takk fyri og tað eru ikki viðmerkingar úti í salinum so vit fara beina kós til næsta røðara sum er solvitt enn nólsoy gerst væl
takk fyri frú forkvina til viðgerðar er uppskot til samtyktar um tilmælin frá útróðaráðnum útnorðuráðnumí tvey túsund og tveyogtjúgu heitt verður á løgtingi um at taka undir við tilráðingunum sum útnorðráðið samtykt í fjør og lagt fram av verandi útnorðráði fyrsta sum

itsin tr et sindur komið tá mann hugsaður ungt tar men tað er ein tørvur á tí eftir ellum at døma og hennikold var itt sidur inni á tí at mann hevur kanska tosað fyri deyvum oyrum í nøkur ár og á tíðini komi til at mann tekur tilmælini frá sær sjálvum í álvara tað er sum nummar eitt og nummar tvey eru eftir uppskoti frá íslandi sum hevi skilti ta og samtykti útnorðráðnum at londini seta ungdómir á skrá viðurskifti hjá ungdómi seta tey á skrá í tvey túsund og trýogtjúgu ser la við atlit til trivnað heilsu frítíð sosialar miðlar og onnur viðkomandi evnir fyri at seta orð á felags avbjóðingar sum hesi londini kunnu hava ella hava á tað hevur í eina tíð verið ella í longri tíð eftir hondini verður fokus á ung og avbjóðingar trupulleikarsumum kava serliga hvat ið viðvíkar trivnað og heilsu sum hetta uppskotið eisini kemur inn á og tí haldi eg tað er gott at eisini útnurðaráðið saman við øgiliga nógvum øðrum setir hetta á skrá og tosar um ella roynir at fáa londini at tosað saman hvørjar royndir tey hava gjørt sær á økinum o ikki minst at koma saman og tosa um hvat riggar hvat hvørjar átøk ha rigga hvørjar royndir lond hava gjørt sær ísum hava popositiva ávirkan í royndini ati loysa upp í teimum trupulleikum og avbjóðingum sum nógv ung stríðast við í vit hoyra jú javnan um longri bíðilistar til yms ymisk tilboð sum ung fólk hava brúk fyri sálarligar trupulleikar ymsum slag avbjóðingar við sosialum miðlum bæði hvat ið happing sum gongur fyri seg har og ikki minst følsk vitan sum florerar á á sosialum miðlum og øðrum og sum gemur ungum fólki eina skeiva mynd av heimunum og annan trupulleikarnir eru nógvir tí eg haldi hettar eat gott og positivt átak at ung fólk nei at at londini koma saman og tosa um royndirnar og og kanska loysnirnar sum tey hava tí tað at veita okara ungu ta tey bestu tilboðini eigur at vera eitt sum er ovarliga á listaligur neyðugu átøk hjá útnoðráðnum

eitt sum er sett á skrá sum eg skilji eftir tilmæli frá føroyingum tað er atútgreina og samanbera skipanir strategi fyri náttúrugrundaða ferðavinnu atkom til náttúruna og verja u náttúruni millum annað við at letja vaksandi ferðavinnu í hesum londunum

har liggur einhar er orða í tilmælunum um trupulleikarnar sum hesir londini hava av einum vaksandi ferðavinnu útnorðráð útnorður verður marknaðurforferðavinnu øki og øll londini hava avbjóðingar av hesum her at ðafólkatalið økist skjótt í íslandi kanska hava tey kanska størstu trupulleikar tey hava í øllum førum sum mann hevur skilt øgiliga stórt øgiliga nógv ferðafólk sum kom tær koma tann vegin og tað ávirkar sjálvandi náttúruna og so at tað varður heitt á londini um at koma saman og tosað um hvussu mann kann verja náttúruna hvat ger mann við atkomu náttúru verju hvussu tað ávirka landbúnað og annað og ikki minst gjald fyri atgongd í náttúruna og so víðari sovíðari alt trupulleikar sum vit kenna væl frá okkum sjálvum í føroyum og avbjóingarnar sjávandi eru ymiskar londini í ymisku stødd og taðer ymiskt hvussu mann regulerar hesi ymisu økini men prinsipielt eru avbjóðingarnar ter somu og kunnu atkonnu londini samanberast tí gevur tað góðar meining at mann hev á ppulitiskum stigi ætlaði at tosa saman og samanbera lógir reglur strategiir tel kanska mangl upp á strategi soleiðis at mann kann læra frá hvørju øðrum eisini í útnorðiim

síðsta tilmæli er um javnstøðu ein áheitan á landsstýrisfólkinum javnstøðu um at hittast í trýogtjúgu og diskutera avbjóðing ár økinum og royna at finna samanhangandi loysnir upp í upp á avbjóðingar í útnorðini ítøkiliga verða so nevnd lgptpersónar og javnstøðu millum kynini og fyri at lyfta trupulleikan heilt upp í haldirnar verður víst til heimsmálini hjá st har ið eg javnstøðumilliskini er eitt av heimsmálunum og eitt sum verður eitt sum verður lagdur dentur á í tilráðinum er trygd hjá fólki ta trygdarfólki hjá á skrá við í komzeksti a javnstøðu víst mær millum annað á harðskapi parløgum og her verður eisini heitt á sama máta svið hinum á landsstýrisfólk um at hittast og tosa um royndir og kanska møguliga loysnir hvøn mann hevur á tí trupulleikanum og tað er sjálvandi skilagott ogtað er eisini sjálvandi eitt samstarv vit eiga at taka lut í og vist mann fer inn á salankina sum fyriliggur eisini sum er viðløgd sum eru vísandi til arbeiðið í norðurlandaráðnum sum eisini kemur inn í hetta her so tosar mann eisini um fysiskan og syrgiskanharðskap og fysiska og syrgiska heilsu og so víðari og tað gevur eisini meining av landstýrisfólk á økinum í útnorðrar útnoreg hittast og tosa um tað og møguliga
ja takk fyri og tað eru ikki nakrar viðmerkingar so vit fara til tann næsta røðarin sum er jensaraðna
takk fyri frú forkvina eg haldi eg fari at byrja í hinum endan nú er øll byrjað frá nummar eitt eg fari byrja við nummar fýra og tað er javnstøðu henda rekomendatiónin um javnstøðu

øhgrundarlagið um demokratiar bleiv lagt í nettupp ígjøgnum eina rekommandatión í í útnorðráðnum tað var lesbet petersen sum var eitt av umboðunum tá eg var eisini í ráðnum tá sjálvur fyri nógvum árum síðani og hon bleiv við at berjast fyri hesum her hon kom heim og tað eydnaðst hevni og tað skal hon hava alt rós fyri at fáa hesa rekomandatiónina ígjøgnum og tað er tað sum rekomandatiónum eitt gongur út uppá tað er hettaher at at mann skal mann skal tryggja rekomentatiónnar ikki bara bara koma niður á pappíri men ta eisini blívur veruleiki og tað skal skal hon eiga at hon gjørdi eitt stórt arbeiði hon gav ikki frið og tað er tann vegin mann mann væl skal ganga í heila tikið í tinginum tá han kemur við einum uppskoti og so sægur mann einki hendur meiri við te at uppskot til samtyktar til dømis so er at spyrja eftir aftur og spyrja og spyrja og tað gjørdi hon og so síðst so fekk hon

til at taka undir við hesum her og og tað arbeiðið hevur so koyrt síðani tá og tað er tað sum hendan fjórða rekommondatiónin gongur út uppá tað er at heita á sum fleiri hava nevnt at heita á landsstýrisfólkini um at at at møtast í hesum førunum tey sum hava javnstøðu at gera í trýogtjúgu og og sovíðari og aðeg spurdi hennik old tá ið hann hevði orðið um hvussu tað var við semju og sovíðari og ella manglandi semju um hesar rekomondatiónirnar og tað var tí at eg veit at henda rekomandatiónum har var ikki full semja í í ráðnum har vóru mtvey umboð í hvussu frá frá føroyum royndi at koma við einum broytingaruppskoti pá grund av at mann hevur í einogtjúgu mann hevur fingið aitt tilegg inn um um l g b t i kallast tað nú

og har vóru so tvey umboð edva jacobsen frá sambandsflokkinum og steffan klein poulsen úr miðflokkinum sum royndi at gera eina broyting harí kørginn av teimum er beint nú her steffan skuldi til okkurt meni annars kundi teyð greitt frá akkurát hvat ið tað snúði seg um eg var á fundinum men ikki tá ið hetta bleiv viðgjørt eg var sum landsstýrismaður helt eina røðu um okkurt annað men neðrmit tað var so ikki full semja um at hetta var orða sum ter orðað men tað sekst ikki meiriluti fyri tí broytingaruppskotinum sum tey biði konnu við so er tað ein ein góð rekommentatión her eisini um um

og ordningar fornaturbacereturismu og atgangd til natturi nakað sum jú er og tað var eisini grundað við her øgiliga aktuelt í føroyum eg kann lesa burturúr her jiferuni hava turismun og spørmoo tomatgang til natturin ført til stórar konfliktir stendur her og diversi um forslakt til lógendringar og reglur sum ikki hava f ferðtaligu parlamentit nú spenna tey vita hvussu tað verður eitt av teimum punktunum sum stendur her sumeg havi áhuga fyri tað er wordan

og tað hava fleiri verið inni upp á eisini at eg eri ú eitt problem í føroyum mann hevur nevnt hetta hereg haldi at jaco vestegaard segði hann skilti væl tað sum gekk fyri seg í saksun og so havi eg hug at siga at eg skilji slett ikki tað sum gongur fyri seg í hvannhaga til dømis fyri at líkasum skifta til eitt heilt annað øki har hava okur eina natúrperlu sum verður brúkt fyriritarleyst og sum eigararnir tíverri lata ganga men spær spurinr hvussu leingi tað gongur tí tað verður brúkt sum ein ein eitt eitt eitt kappingpláss har ið ið fólk liggja og og hava hundar við og so ganga hundarnir har í aksurat seyðin burtur frá har seyðurin skal ganga og seyðurin sær eisini út hareftir og eg veit tað tí ei eg reki sjálvur har er fjalli hvørja ferð og og og og eg skilji ikki at eigararnir lata tað um seg ganga so tað sagt tí tað er er tað er bara eitt øki sum sum mann oyðileggur náttúruna í men v ætlanin er at at fáa fáa seyð burtur úr føroysku høvunum og tað er kanska onkur sum g hevuir tann dreymin tað hopi eg ikki tí eg eg sá eina sending nú á kvøldið eg haldi hon var í føroyska sjónvarpinum hvussu norðmenn royndu at fáa fólk at fara fáa fara yvir til at at eta seyðakjøt nettupp tað mótsatta hvussu týdningarmikið tað var og hugsað um heta her uttlutigii okur hava tað gangandi um beinini okum í staðin fyri at keypa seyðakjøt

sæðlandi ella hvar tað kemur frá íslandi flyta tað tað er upplagt nakað við vernd av náttúruni at ogu so varð tað tað nummar tvey rekomandatiónum sum snýr seg umm

orsaka jú tað var um tey ungu eta her at í verstnorðdisku minystri sum har ungdómins andligvindi omróti møtis í trýogtjúgu fór utreseyfaringer ogslngnundirsøkusædata um ungdómins aktuellu sitatión í de respektivi landi eg fór holt til trivsel helbrid fykis interessa sosialu metier og andra relevænta evnir hetta er jú alt relevant evnir sum eisini eru uppi kanska ja um ikki hvønn dag men nógv uppi í í í kjakinum og tað vildi vera ómetaliga gott at at at fingjast meiri samstarv og eg gleðist persónliga yvir at at okur hava gjørt tað sama sum eg nevnti ta fyrr í dag sum íslendarar at hava fingið eini landsstýrismann ein ministara sum tekur sær av øllum viðurskiftunum hjá teimum ungu geg vóni at fyrimyndum frá íslandi verður virkligan førd út í lívið í føroyum eg veit ikki hvussu eg havi enn fingið fingið inntrigv av hvat er mann ynskir í føroyum men mann hevur hvussur settain ministara økinum akkurátsum í íslandi men í íslandi hevur hann totalt kontroll yvir viðurskiftunim hjá teimum ungu hann hevur síðsta og avgerandi orði hann sjálvur og hansara ráð krógva seg ikki undan at tey hava ábyrgdina altso sum ísland og og loyva heldur ikki at nakar annar seti fólk í kø at bíða eftir at at fáa hjálpt til síni børn men hann hevur ábyrgdina fyri at hjálpin kemur her og nú og tí hevur hann fund við við allar partar sum hava við børnum at gera minmumm eina ferð um mánaðin og tey hava fantastiskar royndir av hvussu tað fungerar í føroyum og mín dreymur er at tað verður soleiðis nei í íslandi at tað verður soleiðis føroyum eisini og eg vóni ati ja hetta uppskotið kann jú eisini hjálpa upp á tað tað fyrsta tann fyrsta rekommendatiónum tað var hetta ati hvussu tryggjar mann at tað ikki bara verður orð at túð ikki bara kemur niður á pappírið men at hesar rekomentatiónirnar eisini verða førdar út í í lívið og og har hava okur so ætlanir í føroyum eg haldi eina eina góða ætlan sum okur longu hava tosað um og tað er at í staðin fyri at koma við einari rekommandatión g og aftaná at honr samtykt í ráðnum og so royna smoyggjanar niður yvir rikeringina stjórnuna so at mann tá ið mann ger rekomandatiónina og okur longu byrjaði at gera við við tí sum okur ætla í hvussu er sum føroyingar at fáa hini at ganga við til tað sum kemur altso í løgtingi um eitt ár at okur meðan okur gera tað longu tá seta okum í samband við avvarandi myndugleikar í føroyum longur nú í vár áðrenn okur í summar fara at royna at fáa ísland og grønlandataykjata at okur longu í nú meðan okur gera hana at royna at fáa avvarandi landsstýrisfólk við upp á tað tí at hetta krevur jú eisini pengar og okur kun ikki bara koma og krevja at tey fara í gongd við nakað sum hevur pengar men st kul gera arbeiðið frammanundan so er møguleikin fyri at fáa hetta ígjøgnum nógv frægari men núnú eri kolegin steffan klein poulsen komin á fund og hann verður her í morgun hann verið uptikin í nokkrum øðrum og eg nevndi hetta her at kanska hevur hann møguleika fyri at greiða okkum frá hvat ið broytingauppskotið hjá edvar jacobsen og honum til rekomantatiónina hvat tað gekk út uppá btími tað ella er før fyri tað tað er hann nokk tað rokni eg við bæði tímur og kann takk fyri
ja takk fyri og so er tað viðmerking út í salinum frá rli
fang itescaard gerso væl ja takk fyri øh nú er ta ta her l g b t i okur vita at elli stendur fyri lestbian g stendur fyri geyð b stendur fyri beicexsual t stendur fyri transjender og iið stendur fyri intersexs nú er formaðurin í tí føroysku deligatiónini jenus a rana eisini lækni so eg ætliði at vita um hann kanska kundi forklára ikum hvat hetta síðsta merkir hetta at vera inter-seksuelliva takk fyri
ja takk fyri og ger so væl jenusa rana
takk fyri álitið men eg merkti mær í áðni at erling heilsukort segði tað at hann hevði verið inni á netinum og googleð hvat ið lgbt stóð fyri so eg fari at biðja hann bara forseta at google at tað stendur sikkurt har eisini annars veit eg hvat eg eri
ja takk fyri og tann næsti at røða er eytist hartmann niclasen gerst væl
takk fyri frú forkvinna ja okur viðgera rekomentatiónirnar frá útnorðuráðnum í dag og har eru fýra í tali og eg eri tað síðsta røða um hettar og ella verða framsøgufólk um hettar og okur hava verið ígjøgnum hestanm øllum málini hvar ið tað fyrsta snýr seg um at mann frá útnorðráðnum heitir á at tað eri ein minnistari at gangi sum er torhaldari á hesar her rekomentatiónirnar sum koma úr ráðnum soleiðis at taðer ikki r tetta gólvið tá kunst bleiva førdar út í lívið og verða fylgdar til hurðina kann man kanska siga heldur og tað næsta rekomentatiónin av tilráingini frá vesturnordi er at mann samstarvar um ungdómin í hesum her trimum londunum og eg haldi at millum røðararnir sum hava verið framman fyri meg har tað veri eitt sindur lunkað móttøka av útnorðurráðnum sum ráð og har eri eg faktiskt heilt pá tí aðru síðuna at at eg haldi at tað hevur verið øgiliga spennandi at vera nýggir limir í útnorðráðnum og hvussu mann sær at bæði okur sum liva í føroyum í grønlandi í íslandi føla ein sambinding av einum slagi og hvat finna okkara felags mál okkara felags styrkir og eisini hvussu mann kann finna felags loysnir upp á tær eventueltu avbjóðingarnar mann hevur í daglidagnum og fyri mítt viðkomandi haldi eg at akkurát tað um ungdóminum hjá okkum er sera viðkomandi evni haldi tað er stuttligt og spennandi at mann kann draga paralellur kanska ímillum okkum hyggja eftir hvussu tað gangur hjá okkum øllum at skapa trivnað og at fylgja teimum ungu hjá okkum mann hevur mangan hoyrt í miðlinum fyri tíðina at vit eru ein vit eru í holt við at uppdraga ólukkulig børn hvat skal tað enda við hví er tað er tað kanningar kunna gera upp á tvørtur v hesum trimum londunum sum kuna hjálpa okum eg haldi eftir spennandi eg haldi útnorðráðið hevur nógvar lovandi loysnir fyri framman við s kur koma har til at okur fáa tað víðari og at har er ein toðhaldari sum syrgir fyri at málini sum verða diskuterað í utnoráðnum ynskt etta gólvið og reint faktiskt verða tikin víðari fram triðja rikomendatiónin er einútgreiningarstrategium og orðingar sum er basserar upp á nát túr upá sera turismu og atgongd til atgongd til náttúruni har vita okur jú at altso í tvey túsund og níggju ella átta tá setti íslendskar regeringinum eina rúgvu av pengum av tilferðavinnuna og okur valdu so at fylgja attaná og gera tað sama og grønlandi hava tey fingið stóra súkusæ eisini í ferðavinnuhøpi tað vil siga tað at okur hava nú trý lond sum eru øgiliga væl vitjaði innan fyri ferðavinnuna gangur tað okum gott mann hevu snakkað um at fáa eitt eyka bein fíggjarliga at standa á hjá øllum tjóðinum og tað gongur rætta vegin og har eru sjálvandi nakrar avbjóðingarnar sum eru komin íhølunum á sikseina so um tað eru at okur hava vaksandi ferðavinnu í hesum trimum londunum og har sjálvandi møguleiki fyri eisini her at deila nakrar avbjóðingar og hvussumn kundi finna loysnir hvat mann skal gera fyri at fáa hesi økini at koyra smertufrítt í í sama mun sum mann hevur borgarar í landinum at tað ikki verður ein forstór avbjóðing fyri londini at taka ímóti øllum ferðafólkunum og tað triðja nei tað fjórða málið sum okur hava her sum handlar um um ein rekomentatión um samstarva um líkastilling tað haldi eg absolutk sal taka øgiligani serlijøst eisini okur hava lgpt i sumsum eitt forðum sum tey snakka um í dag mann krekkir manniku o røksl mann veit ikkiorla hvat tað stendur fyri ta er eisini ókey eg haldi at hetta her uppskotið her kemur kemur í halina á at mann ynskir virðing líkastilling og at øll skulu hava javnbjóðs møguleikar tí haldi at hesir rekomentatiónirnar sum koma úr útnorðráðnum eru øgiliga aktuellar fyri okum eg haldi tað er spennandi at oku draga paralellur millum hesi her trý londini sjálv eri eg mest kend við vesturnorden við ferðavinnuhøpi tí tað har eg havi verið mest involverað í tað arbeiðið sum snýr seg um stnorden men eg haldi at mann skal vera glaður fyri hetta ráðið og mann skal taka væl ímóti øllum teimum rekomentatiónunum sum eru komnar her og í staðin fyri kanska eitt sindur turrisliga standa og fara ígjøgnum hesi her ymisku málini sum eru rekomentatiónir frá seinasta manning í ráðnum ta eg gott klár yvir so haldi g at eitt lítið sindur av intosiasmuum kring útnorðuráðið er kærkomið og tí fari eg ati enda ja siga hesi vóru orðini og ynskja hetta fyri góða viðgerð víðari
takk fyri takk fyri so er tað næsti røðar á listanum sum er stefan klein poulsen
ger so væltakk hara formaður ja harra formaður tað er nokk so nógv hent síðani útnorðafundin sum var áðrenn valið nógv hent politiskt síðan tá siti egeg sjálv við útnorráðin longur men nú bleiv tað spurt um tað um eg kundi greiða eitt sindur frá tí fundinum og tí broytingaruppskotið vit løgdu fram tá so vil eg gjarna gera tað og tað snýr seg um rekomentatión nummar fýra haldi eg í hesum her fylgiskjalinum sum var eitt uppskot um um tir vestnordiski samarbeiddu um liðustilling og tað var soleiðis har eru fýra punkt í tí tilráðingini sum snýr seg um at landsstýrismenninir skuldu skulu hava ein fund í tvey túsun ogtrýogtjúgu øh og at mann samstarvar um um verdins mál altso at tey mfns verdings hál fimm stendur ja og og og tað triðja punktið at í vesturnorðdiskur ðstillingsminesturin identifiseraði vesturnorðdiskur problemstilling er forold til liðstilling og dróftur samanhøvandi tiltak avkomandi tmen tað var serliga eher punkt nummar tvey har mann altso man mann ynskir samarbeiði um javnstøðu samarbeiðsprogramm for lisið í tvey túsun og nítjan tvey túnogtveyogtjúgu altso tað tað er nakað sum e upparbeitt í norðurlandaráðnum men so leggu mann afturat altso eitt tillegg at hendan her strategiin um l gpt i persónur i nortn skal knýtast uppí hendan her javnstøðuspurningin og tað tað pljaðisti eg ikki at greiða løgtinginum frá men har er tað ymiskar grundhugsjónir um akkurát tann spurningin og kanska eisini tann fyrra í summum førum men broytingaruppskotið hjá okkum snúði seg um um vit ikki kunnu pilka hendan her partin burturúr og standa saman um restina av upskotinum tí at hetta her grundleggjandi skilupartarnir og royndir greiðir frá hvør støðan var her í føroyum og í løgtinginum og tí høvdu vit ynski um at fáa tað tikið burturúr men samansetingin í útnorðráðinum akkurát tá var soleiðis at at eg og edva jacobsen stóðu øgiliga einsamøll í teimum grundgevingunum og har var so ein blank atkvøða afturat annars bleiv tað samtykt men tá løtuli serliga stóran denta kunnu vit ikki standa saman um ikki annað at standa saman um altso tað sum tað stendur her f ns werdins mol fimm har er tað akkurt som meira komman gramd millum partarnir á báðum frá báðum floygum í mun til at blanda l gpt i og alt annað upp í hetta her so so verður tað nógv verri at standa saman um hesa tilráðingina og tað er í stuttum tað okkara broytingaruppskot snúði seg um og bað sjálvandi okkara hugsjónir fram á tí fundinum og ja íslendararnir og onnur vóru øgiliga ivaskaður av at at at hesar hugsanir funnið stað tey hildu at vit øll høvdu flutt okkum víðari sum sum tey sum tey málbórðu seg og høvdu slett ikki væntað hesar gnytingarnar men men soleiðis er tað nú einaferð mann sær ymiskt páta og tað var tað var altso broytingaruppskotið snúði seg bara um at pilka tann partin burturúr og so kunnu standa saman um hitt f n sverdingsmol fimm htað er tað er tað stutta av tí langa men tað tað bar tíandverri ikki á mál

rana ger so vælbara at takka fyri at steffan klein poulsen vildi greiða okkum frá hesum her tí okur sum eru í útnorðaráðnum nú burtur frá tí grein dóoknum enn hennrikold okur vóru ikki á tí fundinum so hatta var gott at fáa at vitað at tað var ikki full semja í hasum málinum takkfyri
takk fyri steffan klein poulsen ger so væl
eg kann so skoyta uppí at tað sum edvard jakobsen legði serliga stóran dent á var tað at í útnráðinum hevur mann ofta roynt at staðið saman tí tað verður onkrar tilráðingar sum hava nýft grønlendarnar til dømis so valdu vit føroyingar at standa saman við teimum ókey hvørt skal vit koyra ikki hatta ígjøgnum við sætta blívur ein parlamentariskur trupulleiki heima hjá tykkum í tí grønlendska parlamentinum og vit royndu eisini í tí førinum ikki bara so við at við grundhugssjóni var eitt men eisini er tað her við við tí parlamentariska problemini sum hann garendar seg í í ávísum heimandi í hesi førinum heima hjá okkum men tað vildu tey so ikki taka undir við og tað kann mann siga er eitt skifti sum er farið fram hetta síðsta valskeiðið at at mann faktiskt velur at kasta allar møguligar bombur inn inn fyri tingið ella inn fyri útnorðaði og onkur stóð øgiliga einsamallur um okkurt men akkurát hesa var tað sum ein meiriluti fyri og tað haldi eg vera

ger so vælja takkharra formaður nú eri hesa tilráðingar nokk so ógvusligar tann mátan at eg haldi at í hesum førum er tað rættasta at teir báðir limirnir í norðurlandaráðnum í stuttum greiða frá hvat ið teir ganga út uppá eg havi prøvar leg iki prøvað lisi við segjøgnumganga allar tilráðingarnar so standi eg nokk her til klokkan sjey í morginar so at eg fari ikki útí tað tað er sumt av tí sum vera interessamt og sumt r meira soleiðis neir flúgvandi kann mann siga so mítt uppskot er á johandal og erling eidesgaard ra geva eina frágreiðing um hvat ið teir halda vera viktigt av hesum her tingunim fía kundu okur lurta eftir tí
takk fyri
takk fyri so er næstur á listanum jóhandal
eg skal royna sum frægast at greiða frá teimum tingunum sum eru rekomendatiónirnar sum eru í tí árfrágreiðing sum norðrandaráðið hevur gjørt fyri tjúgu tveyogtjúgu tað er soleiðis at eg sjálvur og enning eidesgaard eru valdir í ráðið í ár aftaná løgtinsvalið og tað r tað er tilmæli sum fyriliggja í sambandi við hesa heru árfragreiningina er tilmæli sum koma fast heilt aftur frá tvey túsund og átjan fram til við tjúgu tveyogtjúgu sumverða lata fram í dag tað er jú soleiðis at norðuraráðið arbeiðir næstan upp á sama máta sum eitt ting har tú kansn seta fyrispurningar har tú kansn koma við uppskotum og har hvør grubba ið sær eisini kann koma við við uppskotum líkasvæl sum einklibbarsóna til grubbuna um hvat mann ynskir at fáa viðgjørt og lagt fyri ministararáðið soleiðis ati tað respektivu londini saman kunna semjast um ella ella hvussu er atli siga jala nei til tey upskotini sum verða fyrilígd tað sum eg eg haldi her er sjávandi nógv mál og betekningar í hesum her sum ikki hava kanska við okum sum sum sum lívli landa gera men tó tað er eisini ein rúgva av tingum her sum eru áhugaverd haldi í tí uppskotinum sum fyriliggur her tað vildi milum anað tosað um í í rekomendatiónin nummar tvey sum er tann fyrsta sum mann mann kemur fram á á síðu tvey at mann saman er við til ati gera upplegg til og eina skipan fyri forræstin modellu modell og ílegu og íleguætlaninr fyri hvussu mann kann skerja sigur tvey útlátið í eimum respektivum londunum um man leggur eisini upp til at hvørt landið sær siga frá o greiði frá hvussu mann kann náa teimum málunum at fáa sigur tvey útlátið minka og hav við koma fram tia et grønari samfelag taer tann dikomindatiónin sum ar tvey tjúgu einogtjúgu mann tosar eisini um sambandi við byggjarí at mann í sambandi við ný byggjarí fer inn og og brúkar nakrar serligar normar sum mat kalla fyri sa normar og og lc unormarli ernormar fyri byggjaríir har ið mann fakst roynir at fáa emmissiónsfríbyggipláss altso tað vil mann brúka og tilfar mann brúkar skal vera emissiónsfítt basikt ta tað er sjálvandi mál sum liggja lagt fram í tíðina ertí ikki akað um at gera frá degi til dags so tosar mann eisini um og nevnir tað ein ting sum eg komi ígjøgnum herbeint tað er tann sum eitur rekomentatión nummar tjúgu og hon snýr seg um tað digitala koyrikort í norðarlondum hetta soleiðis at norðurnorðralondini í í fjør blivi samd um tað at mann skal hava okur kunna brúka eitt digitalt koyrikort í teimum respektivu londunum tað haldi eg eri ein sera góð ting at fáa í gongd og har í millum var eisini it føroyska koyrikortið eitr a teimum sum bleiv góðkent til tað og í í gjár sóvokur jú eisini tað at mann her er við at fáa ta lóggávana upp á pláss sum ger tað at tað digitala koyrikortið fer gilna soleiðis sum sum okur sum okur ynskja tað og eisini samsvarandi tamm reglunu suman hevur ásett í norðurlondunum til til koyrikortið at mann kann brúka tað eitt annað ting sum eg kann nevna í tí høpinum í sambandi við tað sum eitur talgilding tað er tað at mann í norðurlandi høpi hevur arbeitt við møguligt fyri at lættu um hjá t borgarum tað er soleiðs at borgara flyta jú frítt millum gransknar og norurlondum og har hevur mann eisini havt tað uppi at mannskal royna at fáa tað sum eitur eitt eitt eitt elektronisk ella it digitalt id soleiðis at mann um mann kemur eitt anað land at tað e er samkort viðvið við við við respektivu londini mann kan brúka stað ølum londunum og tað kann vera tað sama við sum mann tosar um við við sjornalum tað er uppi nú í løtuni tðyyskjamál sum er avgreitt mittur uppi í løtuni í samband við norðurlandaráði at mann roynir at fáa gjørt eina eina ejonal altso at sjúkrahúsverkið á heilsuverki hava eina felags sjonalskipan soleiðis at mann tað mann vera innlagdur eitt stað ja so kann mann fara inn og so kann mann fáa tær upplýsingarnar sum er neyðugur um tann persónin sum verður innlagdur tað haldi eg eri sera áhugavert at hygja uppá okur hava jú eisini her ta ætlan at mann skal hava nýggja skipan fyri kostmikk og í tí høpinum haldi atað kundi ver i samt at føroyar sum samfelag hyggu eftir hvussu til dømis norra og danmark og hinim norðurlonduni hava endurnýggja sína skipanir sum eisini verða endurnýggjari í hesum døgum og man hentí elt kundi gagnnýtt teir fyrimunirsumliggja í at mann er við eina stórum klumpu av av av av ílegum sum erða gjørdar og fingið kanska eina sera góða skipan til okum eisini um somu leið tað verður eisini nevnt í rekomendatión nummar fýraogtretivu o hetta eru ting sum eg nevni her sum eg haldi eri relevant fyri okum eisini tað er hetta her við at mann hevur ent felags nordeskur strategi um niðurtøku av vindmyllum og um resikolering av affa frá ídnaðinum tað er jú ikki at siga tykurm øllum eitt problem at okur okur jú seta nógvar vindmendir upp ikki bara her í føroyum men serliga í kanska niðri á meginlandinum og mann má finna út av hvussu mann kann skapa eina felags tæflanfyri og og og og eisini reglugerð fyri hvussu mann í norðralondum kann fáa resiokulera tað sum verður tikin niður av av avmindmylum og endurbrúkt tað í tí stóra grøna í grønu súkkluhsunum kann mann siga ha

rekomentatión nummar áttaogtretivu sum er fyri ungdóm og biodiversitet og klima at mann skapar eitt gott grund ella fyri og gerast fasturingsmodell fyri ungdómun og hjálpar teimum til at kunna vera við til ati gerast ávirkan galdandi báði tá tað kemur til tað grøna orkuskifti og onnur mál sum sum hava við við við klima og og bodiversitet at gera tað er eisini tosað nógv um og verður ða gjørt nógv við hett her við tað tað framtíða arbeiðsmarknaðin altso fjúcjerofwork sum tað verður kalla ein rekomentatión sum er frá einogtjúgu har tosar mann um tað hvat tann talgilda framtíðin og tøkni ger á arbeiðsmarknaðinum og hvussu hon kann koma at gagnnýtast og hvussu hon kemur at avloysa kanska vanlig arbeiðspláss við sínum tøkni og hvussu mannskal hon handfara tær og hvussu mann skal hava plan fyri hvat mann so ger er verða jú eina rúgvu av størmum kanska leys men samstundis verður tað eisini ein hurð opna og tað er tað at tær koma onnur nýggj arbeiðsplássur inn av tí jorsakað avtí nýggju tøknini og har vil mann gjarna hava við tí dekumentitión sum eitur nummar guníggjuogtretivu at mann ger ein e eieit prosjekt fyri hvussu hetta her kann vera tyggja hondnum frameftir eisini tosar mann um tað at í rekomendatión nummar fjøruti sum eitur nordendi í skolan her tosar mann um at tað er viktigt at grannatjóðirnar í norðalondunum eru aktivar í at fáa so málsteiling at mann at mann ger seg kunnað við málini í í hvørju respektivum londunum og mann lærir um tey og at mann etelsk kann forstanda tey og duga tey í ein ávsan mun og tí hava eisini londini hvør sær ein plan fyri hvussu tey vilja ví sínum nærumhvørvi við fáa málini implimenterað í klassarnar asu til dømis svøríki hevur hevur hevur norskt og danskt frá fimtan senda klassa og finnativu svenskt og og og danmark hevur hevur hevur norst og svenskt og grønlandið hevur danskt og so víðari ha so tað haldi eg eisini er skilagott at mann pp á tann hátt skapar eisini forstáil seg millum londini í tí høpinum mann tosar eisini um eitt felags innkeyp í sambandi við við við kreppuhontering og sambandi við eina søgu sum tildømis korona at lond en eina felags strategi fyri hvussu mann fer fram tá ið ið slíka slík ting henda og man tosa eisini um í rikoometation nummar níggjuogtjúgu um ee um nordiska vasinframleiðslu har okur sjálvir í norðrarlondum klárað at vera før fyriyar framleiða ti vasinur summi sum sum er tørvur veru á um samstarva um tað internt millum londini samstundis sum mann eisini arbeiða við at kunna gera felags innkeyp og fyri at hava felags lakur og annað tá ið tað snýr seg um tilbúgvingav ymisum slag

sipertrygd e tað at mann hevur eina felags loyst fyri hvussu mann tryggjar londini hvør sær í sambandi við tær tær avbjóðingar sum koma bi tá tað kemur inna fyrði teliøki og 5mg og tað kemur innan fyri aðra trygd altso ll øll allar skipanir í dag eru jús stýrdar av av tøkniligum loysnum og ikki minst til dømis kkraftverk og og orkuloysnir og orkuskipanir so tað r øgiliga umráðandi at londini eisini har hava ein ei eitt felags politikk og og og loyst fyði hvussu mann mann ger tað man tosar eisini um hava tær arktisku strategiirnar og vissjón tjúgu tretivu fyri norðra lond eina felags leis fyri tað og á á fundunum ú í í í reykjavíku síðstu viku tá bleiv tann tann vissiónin sum eitur tjúguogtretivu framløgd tann arktiska við siónim at eg miln anar eisn gjørdu vart við tað at mann tosar jú um tey fimm norðralondini men eg haldi atað viktigt at mann tosar um átta átta norðalond og ikki fimm og tað haldi at okur sum løgtingaseiskinisi leggja dent á at okur í tí høpini gjarna vilja verða hóast okur ikki eru full gildið í limur í norðulandaráðnum vilja verða nevnd ter eitt land tí tað tykur eru eins væl og ísland og og danmark og grønland og so víðari so tað fingu okur hvussur sagt á fundinum í reykkjavík nú er mín tíð farin eg gangi út frá at at erling eidsgard formaðurin kann kanska greiða forrestini
takk fyri takk fyri so er onkrum viðmerking
henikold ger sovæl ja takk harra formaður eg haldi tað er fínt at har nummar fjøruti er í sambandi við málið í í í í ei í norðurlondalondunum er fantastiska fínt man tyki hata upp nú øtí ati mann mann snakkar um at forsterka grannamálini í skúlunum og mann skuldi helst sloppi undan at koma í ta armaðu støðu sum ísland er komin í umen teir totaltu hjálparsleysir tá ið teir komu til skandanavis mál tað er øgiliga viktigt ír einum lítlu landi sum okra at í staðin fyri at hava eina arbeiðsmarknaðir frá hálvtrýss túsund so hava føroyingar e arbeiðsmarknaðurupp á sjeyoghálvrýstjúgu milliónir tí at mann skiljur tað sum allir grannarnir siga so tað er fínt at at hatta kemur fram um mann mann fer at prøva at fáa tað so gott sum p á nakran máta møguligt serliga kanska okra om
umráðið
takfyri johandal ger so væl ja takk fyri ja har kann mann siga kanska at føroyar eri tí heldu ikki túð i at okur eru orsakað av okra stødd og og at our liggja sum okur liggja hava verið noyddurt til atið duga tey flestu ella hvussu ser klára okur rímiliga væl í flestu skandanavasku málunum umframt at okur duga a flestu okra at tosa enskt og kanska eitt ella tvey av teimum europeisku málunum afturat so at tað er fínasta slag eg haldi virtit atað er gott at londini seta pokusod her tí man sær tildømis tá mann er í norðurlandarás á fundum at tað er í tálking av svenskum og tar tálking av finskum á íslendskum og tað er eingin tolkindi grønlandarum til dømis tað hav stórt problem tí teir skilja ikki svenskt og tað haldi eg eri ein avbjóðing og tí er tað viktigt at okur í skúlunum kanska kunna leggjastúrdent á at mann fer at breiða forstáið seg kanska meira fyr teimum teimum norrisku málunum absolutt
ja eg stend niðri prøla ost har teir lurta til enskt ið stendur í danskt ella svenskt takk fyri
er tað sólvit e nolsoy ger su væl takk fyri jóhandal var inni á nógvum tilmælum sum standa í hesum her frá tilráðingum frá norurlandaráðnum nógv gott ein ein breið vifta av nógvum góðum uppskotum sum vit eisini kunnu taka til okum í ein navsan mun men jóhandal var sjálvur inni á tí at hann ynskir og eg meini hann segði at hann er johandalsí hnn hevði nevnt tá fundinum at hann ynskti at mann fór frá at tosa um fimmlond og at tosa um áttalond nú tá iðhann nevndi tað propatikkin hvørja støðu hava vit í norðurlandaráðnum tá ið vit eru bara eitt øki og ikki eitt land og hvør hvør skal tá við tí mentu okara hálningur til til ráðingarnar frá norðurlandaráðnum vera og eta ikki stóran mun fyrst og fremst til tey størru londini í samstarvinum danmarksnorra ug
alendsk takk fyri takk fyri jóhan dahl kemur so væl
eg má siga tað at at eg haldi tað at tað mann situr í ráðnum nú og situr í teimum respektivu nevndunm sum okur gera tá haldi eg mann verður væl hoyrdur og tað er tingini sum mann før fram koma eisini við í í tey tey málunum sum okur reisa so soleiðis sæð eru okur eit partur av tí bólkin sum okur nú einaferð eru í mittegrubbinu ella teimum grønu ella hvat nú eitur aabólkurnar uppi ok verða hoyrd men tað sum eg haldi er relevant tað er tað at tá ið nú helst fórsavtalan skar upp til at blíva dagførd at tey londini sum bakk okkum upp eg veit er fleiri at tey bakka okum upp um tað at tá ið mann fer at broyta hasa forsavtaluna sum vantandi verður gjørt í løpið av hestinum at mann so eisini tekur tann føroyska limaskapin og og tað støðu na up sum okur hava biðið um og fer kanska tiðlaga hesi forsavtanuna soleiðis at okur fáa møguleikar fyri at blíva fulgildir limir í norurlanda ráðnum eg haldi t tað er tað er ikki meira rímiligt við tí støðu sum okur eru í og har sum okur liggja leit geografiskt at okur fáa ein kjans at at blíva at blíva fullgilir limur í norðnadránum soleis sum okur hava umbiðið og sum eisini vil bakka upp av millum anað danmark
takk fyri formaður takk fyri so er næsti røð á listanum klárur jakur vesturgaard ger so væl
takk fyri harra formaður eg helti nøkulunda til tað sum hennik old var inni á ati tey sum eru umboð í norðurlanda ráðnum eri inni í hesum her ymisku tilráðingunum og so kunnu greiða frá men eg trúgvi at fleiri avhasum er tilráðingunum hava verið samtyktar áðrenn núverandi eru komin í ráði og hava havt møguleikar at at viðgera tað tá vit tosað um mál og hvørja fer eg sitja løgtingið og lesið okkurt á donskum ella í hesum førum av svenskum so skilji eg ikki ordilig tað av teimam leggur tilráðingar fyri føroya løgting at mann ikki skrivar tilráðingarnar á føroyskum danskt haldi eg meg skilja øgiliga væl men tá eg siti lesi svenskt so gleppur en ímillum eg haldi at mann er øiliga upptikin av í føroyum at verja um okra mál tað skulu okur vera og eingin rekláma kann eingin lýsing má vera nagrastaðni uttan skrivað føroyskum hví skulu okur so at føroya løgtingi sita og viðgera tilráðingar bæði frá útnorðuráðnum og frá norðurlandaráðnum sum ikki skrivaði á føroyskum eg havi nevnt tað fyrr men tað var bara yptúskl eg haldi at hesar tilráðingarnar og aðrar tilráðingar tað sum verður lagt fyri føroyat løgtingið skal skrivast á føroyskum so er tað so er tað sagt tað ati mann í hvør sínum lagi kuverður kunningur um málið hjá hvørj øðrum tað er nakað við hvat mann hevur í skúlanum og hvat mann er uppvaksin við og tað broytist øgiliga nógv børnini í dag teyduga illa nokk at tosa føroyskt tá tey eisini dugar at tosa enskt tað var ikki tað var ikki mínum mínum uppvøkstri men okur høvdu dansktøðiliga tíðligan í skúlanum og og dugdi dugdi tað so tey tingini broytast og kkuu ansa øgiliga væl eftir at okur ja ikki lata ávirkanina uttan frá serliga enskum órógvaograrmál tí tað haldi eg mann hoyrir tað haldi og mann hoyrir dagliga og eg hoyri eisini føroyskar ungdómar tosa enskt sínámillum tað virkar tað virkar undarligt men lat okum fram eftir á føroya løgtingið í øllum førum yvirseta tað sum tilfarið sum er sum í hesum førum eru nakaðr fáar síður til føroyskt mál heldur enn eitt annað útlendst mál her eru fult av tilráðingum sum við at lesa tær ígjøgnum sum eru øgiliga nógv meindar upp á norðurlondini kanska ikki beinleiðis er viðkomandi viðkomandi fyri føroyar men eisini nakað sum okur allíkavæl í ein ávísan mun kunnu vera partur av og kunna len nøkur uppat hendan ein av tilráðinginum um

kritiska infrastruktur er áhugaverd

knappliga kom boð frá løgtinginum og okur skuldu strika eina ávísa app sum var á telefonini hví skulu okur tað hvør hevur orðnað fyri tíð og hví hvat er tað fyri hvat er tað fyri strategi hvør hevur sagt hvør hevur lagt tað strategina og og hví skulu okur gera tað og hetta her nakur ting sum bara henda eingin eingin eingin spær eftir tað er nokk onkur annar sum hevur avgjørt at okur skulu ikki hava eina ávísa app hatta stendur meg kki at tykt takk ella tá ella hvat stendur á

hvør hvør skal bestemma tað til mín at eg skalv eina ávísa appa telefonini

nemliga tað er nakað av hesum her við kritiska infrastrukturinum

havi ikki tað appina og eri e e ferdur eg ferðist sletti ikki í á tí og men eg havi ætlað mær at fáa hana nú íg onnur hava sagt eg ikki skal hava hana so tað kundi er áhugavert hv hvør skal bestema tað hvør skal besteve nemliga hvør skal bestemma tað og aftur hetta hertað kemur onkustaðni omanyvir okur mann skal einki hava kinað at gera hví ak havi kinesara gjørt okkum nakað eg veit ikki eg havi sæt einki gjørt mær og hetta her við hetta her við hesun her hetta her við hesin her alt blívur til kritiskan innfrastruktur so onkur onkustaðni og tað er ikki í føroyum skal stýra ja hvørja app eg skal hava telefonini ella ella ella hvat samband eg skal hava tað má ikki vera í samband við hesa kinesisku telfyritøkuna tí tað tað er so fiorð er tað hví skulu okur hvat yvirskipa hví skulu okur dragast inn í tað og tí er e haldi eg sjálvur tað er ein áhugaverdur spurningur av deskuterað ein áhaverdur spurningur av viðger a ein spurningur sum okur slettiki taka upp okur líga bara boð og skulu ikki hava eina ávísa app á telefonini tí tað hevur onkur taðhevur onkur sagt uttan at siga okkum hví eg nevni tað bara tíhetta eru nøkur ting sum ávirk er okur soola so tað øgiliga skjótt at stýr okur tí okur sum oftast t allarflestu lurtað eftir og so tá ið eini boð koma um at hattar er kritiskur infrastrukturur tí má onkur annað bestemma tað enn tað vanliga so so fingju okur so filgju okur sum reul sum regul eftir so heta her við hesi her digitalu verðini og at at hontera tað tað er avgjørt nakað sum sjálvandi sjálvandi er sjálvandi er áhugavert

hann kendi tað sjálvandi sjálvandi betri enn er hann situr í norðuaumbogn í norðrandaráðnum ha fe her viðburturbeining av vindmyllum tað kundi tað sama verið nakað um burturbeining av elbilum ella ella burturbeining av battaríum altso hvat hvat hesin herta grøna umskifti ger og og hvussu okurhvussu okur felag hontera tað tá haldi eg at hetta her við avbjóðingini av elbilum battaríum burturbeiningatíð er ein størri avbjóðing enn kanska tað vangurin tað sum mann eisini sær otað framgongur sjálvandi ikki at í tekstunum sum eg síggi við l nvangurim at teir slíta sjálvandi tað a teir standa í náttúruni og mala at teir slítast og hetta her hetta tilfarið sum kemur sum slíkist burturav tað dálkar rættiliga nógv og tað verður nakar kanningar í danmarkí fjør at mann gjørdi kanningar á ymiskum økjum har mannhevur rátt frá at mann etur kjøtfrádjórin sum hava gingið í tí økinum og tað er tey sum halda at tað eru tað er nakar dálkingar sum henda av hasum her tilfarinum sum bangurin er gjørdir av sum sum sum fara av og og og detta ella fara niður í í umhvørvini alt sovurð nakað og burturbeining avbattaríum vangrum og øðrum tað eur verið øgiliga lítið diskuterað í hesi her tráðani eftir at verða fyrst ti til at implementera til sokallaðu loysnirnar sum skuldu hjálpa okum til at koma í tað grøna eg fari ikki í fleiri av hasun her tilráðingunum sum fleiri av teimum ikki hava so óv nógv í okur at gera men eru allíkavæl áhugverdar at lesa og eg vóni at næstuferðirnar verða te skrivaðar á hvør
njoyskum takk fyri har formaður takk fyri so er tað jóhond dahl
ger so vælja takhirar formaður ja eg haldi at t jakuvestegaard gjøgnum formannin kom inn á nøkur áhugaverd ting her bæði hvat viðígjeri til sokata í seipartygdini og eisini eftrher við burturkastinum av at teimum grønu økkuloysnunum sum okur hava altso tykt tokk og snaptkjatt og at øllhesi ymisku tingini eita facebook og google eg haldi taðer viktigt at mann fer eina eina eina eina globala standard fyri hvat og kann og hvat iki kanna har og ikki bara hála nøkur ting niðurú luftini so sum best ber til alt eftir hvussu politiska landslagsær út akurát tá so tað haldi eg at okur skulja taka tað eftirtektar og eisini hava sum ein partur av okra av okra tingum tað okur viðgera tingini í sambandi við elbilar og vindmyllir og annað so haldi eg tað øgilia umráðandi at okur í kanska í norðrarlondunum og eisini í føroyum gengur greitt hvussu fáokur burturbeint hesin tingini og hvussu fáokur endurnýtta tey hvt hvat fara okur við teimum tá ið tey skulja fjena seg frá so tað haldi eg at tað eru hvussu nøkur góð ting sum haldi eg mann er samdur um í norðurlendskum øpi at gera nakað við men annars vilja
takk fyri
jakovestigard ger so væl takk fyri harra formaður eg havi hug at fáa mær tykt okkum nú onkur evutikið avgerð yvir høvdinum og okur um ogur ikki skilja hava teð men eg púra samdur viðjóhandal løgtingsmann eg nevndi tvey ting sum eg haldi kundi havt nkundi havt ávarpt okur at viðgjørt hetta her við burturbeining av ja vegm av vindmyllum og kanska lagt afturat við battaríin og annað sum okur diskuteraði fyri ikki so nógvum dørum síðani og sover heta her við trygdini tað virkar sum um at alt sum kemur frá usa í løtuni tað er fínasta slag og tað skulu okur implementera og alt sum kemur aðrastaðni rá kina aðrastaðni tað átað má strikast tað er ikki so øgiliga langt síðan at at dansk ella amerikanska njss eftir merk í í týsklandi ogo og eftir øðrum europeiskum stjórnaleiðarum so tað skiftir tað skiftir øgiliga skjótt eg haldi okur vera nokk so varin og okur t hava
eg havi ein yvirskipaðan politikk um at skera tingini sum jóan dal er inniá takk fyri takk fyri so er ein viðmerking frá sólvit
de nolsoy ger so væl takk fyri harra formaður til tað fyrsta et siga eri púra samdurvi jakovd vestegaad tá hann sigur at tað hevði verið tað er lætt munandi um arbeiðið at kunna koma við jønkum skilagóðum at sagt um tað verða á føroyskum tá tað svenska málið er ikki altíð lætt at skilja men í mun til tað ha vit tøkini han var inni á um 5mg nú tosar jakovestegaad um um kritiskar infrainfrastruktur tað sum hetta leggur upp til er ikki á londini hava sum so nakrarn til felags annað enn at útvikla ella at samskifta saman tosa saman og og og kanska hava eina felags støðu til millum annað ngina av 5mg og um trygdarspurningar og heldi jacob vestegard ikki a gera eitt gott hugskot at norðurlond kanska hava har sum mann hevur kann hava felags sjónar við at mann hevur tað og mann annars er greiðir yvir menningina á hesum stóra økinum sum hóast alt er ein stórur partur av av av trygdarspurninginum í dag
talagilda takk fyri hari takk fyri
jacovestigard ger so væl takk fyri harra formaður jú sjálvandi sjálvandi eru okur ein partur av verðini men allarmest eru okur ein partur av norðurlondum og tí tí samstarvinum her í norðurlondunum tí skulu okur sjálvandi vera saman um tær loysnir og tær og tað sum mann finnur á tí økinum ktøkinum og mgøkinum og og øllum tí og mann nevnir ítøkilig eu og nato í øllum hesum her og tí kemur tað inn á nøkur nakað sum hevur verðið eftir her kritisk infrastruktur strategi og annað a gera og ja har okur eru altso ja okur eru bara við okara ríkisrættarliga støðu kan mann siga bara hálv men sjálvandi skulu okur vera partur av og impelementera tað og hava helst somu skipanir sum okra okara grannar hava tað ertað er nokkmest skilagott hjá øllum og tað er púra samdur við sólvit nolsyum takk fyriharra
formaður takk fyri so er tað næsta orði at røða erling aide
sigaard ger so væl ja takk fyri harra formaður í øllum tilfarinum í norðurlandaráðshøpið framgongur at norðurlandasamstarvið er eitt samstarv ímillum fimm lond danmark finn land ísland norra og svøríki fimm lond og so í parantes føroyar grønland og áland hetta sker eitt sindur av hjartað við forkvinnunar loyvi ætlaði at lesa eitt stutt brot úr einum ævintýri hjá hálsiandres
sovælhon bresti ein nýggjan svávulpinn hann brann hann lýsti og tá ið hann lýsti á veggin gjørdist hesum gjøgnumskygdur sum eitt glær hon sá beint inn í stovuna har borðreitt var við snjóhvítum dúki við fínum postalíni og so vælsignar reyð tann stokta gásin fylgt við sviskum og súreplum og tað sum best var av øllum gásin leyp av fatinum fór ruggandi eftir gólvinum við gafli og knívi í rygginum og beint yvir til ta fátæku gentuna kom hon tá sløknaði svávupinnurin og einans tann kaldi tjúkki veggurin var at síggja

okur hava í nógv harrans ár havt eina umsókn liggjandi um limaskap í norðurlandaráðnum men hon er enn ikki gingin á møti og enn sita okur bara sum eygleiðarar okur fáa orðið og okur eru við á fundum og í nevndararbeiði men okur hava ikki limaskap og okur hava onga atkvøðu umberingarnar hava verið nógvar og tann forðingin sum oftast verður havda loftið er sokallaða helstingforsavtalan hildið verður fast í at hetta er ein avtala sum bara er galdandi fyri sjálvstøðugar tjóðir og avtalan verður ikki broytt bara fyri at geva føroyum grønlandi og álandi limaskap kann fjallið ikki koma til máðarmegd so má máarmen koma til fjallið og ikki tykum at siga so finst loysnin í føroyum her hjá okum tí gerast okur eitt fullveldi so hava okur limaskap í norðurnandaráðnum sama dag tá er ikki neyðugt at aka á knøunum fyri at sleppa til borðs og hetta er ein góður felagsskapur hesum norðurlendski felagsskapurin til dømis er ásett í sáttmálanum í samstarvinum starvinum at ein norðurlendskur borgari frítt skal kunna flyta seg hann skal kunna búgva arbeiða lesa og fáa heilsuhjálp í øllum norðurlondum tað verður ofta ført fram at okur missa rættin til at lesa í danmark tá ið okur loysa tað er ikki rætt tí loysa okur gerast okur fullgildigir limir í norðurlandaráðnum og tá verða okur í sáttmála tryggjaði atgongd til lestuna í danmark og harumframt í øllum hinum norðurlondunum eisini við forkvinnunar loyvi vil eg gjarna lesa eitt verk úr einari lítlari yrting ger so væl men hundurin brúni situr enn í bóndans túni hvussu leingi skal hann sita áðrenn hann fær nakran bita

nokk við poisiga hesu hesum sinni hóast okur ikki sleppa ordiliga til borðs so eru okur tann skikkiligi næmingurin tann sum ger skúlatingini møtir væl upp reinur og násligur og siturpent sum tað einasta landið í hesum norðurlandasamstarvinum so leggja okur tilráðingarnar fyri okra parlament har sum tær fáa eina parlamentariska viðgerð tað er serligt fyri okum hini londini gera tað ikki nú eru hetta tilráðingar sum eru samtyktar í fjør so eg havi av góðum grundum ikki verið partur av av arbeiðinum tað vóru undanfarni norðurlandaráðslimirnir jaspurd langaard og aksel ve johannesen og partvíst eisini høgni hoydal sum vóru partur av tí í uppskotunum til samtyktar hesi ferð eru heili fimmogfjøruti tilráðingar nógvar av teimum eru ikki so relevantar fyri føroyar her eru okkurt sum úlvar teir hava okur ikki so nógvar av í føroyum

einar tvær tilráðingar eru um jarnbreytir og okkurt er um yvirtaging av eystrasalti men so eru tað eisini tilráðingar sum hava relevans fyri okum tilráðing nummar tólv hon snýr seg um til dømis elektrifisering av norðurlndum hetta snýr seg um at seta upp skjótløðisstøðir í øllum norðurlondum hetta er rættiliga væl í samsvari við tað sum sev longu er í gongd við í føroyum og tað sum okur hava sett okum fyri her í løgtinginum at okur skulu fáa elektrifiserað ferðslu á landi og fáa flutt okum yvir á varandi orku áðrenn tvey túsund og tretivu tilráðing nummar átta hon snýr seg um at forða atkomið hjá børnum og ungum til porno her er talan um neyvnt sama mál sum miðflokkurin hevur lagt fyri løgtingið og sum okur høvdu fyrstu viðgerð av í síðstu viku talan er um at forða fyri atkomu til pornu í skúlo og at umhugsa eina aldursverifisering eitt nú verður ein svenskur bankaliðil nevndur okra føroyski samleiki kundi kanska verið ein møguleiki her hjá okum tilráðing nummar trettan hon snýr seg um eina felags linju viðvíkjandi 5imgfartelefoni og trygdina í tí sambandi hetta her við at skipa ein felags norðurlendskan trygdarpolitikk viðvíkjandi 5mg okur hava jú merkt í føroyum at okur knappliga ikki sloppu at velja so frítt tá okur skulu velja nýggjan 5imgveitara hetta snýr seg so um at okur skulu hava tættari samskifti um trygdarviðurskiftir viðvíkjandi telefoni og so framvegis við hini norðurlondini hetta er eitt øki sum sum ikki heldur seg innan fyri landamørk so tí er tað rættiliga relevant tilráðing nummar tveyogtretivu snýr seg um at avtaka geografiskar forðingar fyri at síggja sjónvarp og annað tilfar hjá hvørjum øðrum fyri tað mesta eru forðingar lagdar so at mann ikki skal síggja sjónvarp uttan fyri upprunaliga dekningsøki hetta hevur sjálvandi nakað við rættindir at gera men hesar forðingar vil mann so stremba eftir at fáa burtur so okur kunna síggja kringvarpið í øllum norðurlondum samstundis sum tað ber til hjá okum at síggja norðurlendskt sjónvarp í føroyum hetta skal fremja forstáilsi landaná millum og gera tað lættari hjá okum at skilja hvønn annan tilreiringarnar nummar fýra og hálvtrýss snúgva seg um um talgilt samleikakort og talgilt koyrikort hetta haldi er sera viðkomandi beint nú tí okur hava akkurát havt fyrstu viðgerð av av júst tí sama so her haldi eg at tað er upplagt at uttanlandsnevndin roynir at fáa tey tingini samansjóvaði og tað er í uttanlandsnevndini nevndina at hetta uppskotið nú fer og vónandi fer tað eina positiva viðgerð mín tilráðing er at okur taka undir við øllum tilráðingum frá norðurlandaráðnum takk fyri
bramsengersovælfrú forkvina nú nevndi erling eidesgard hakar hett her við at fyrimunir eg havt ein sjálvstøðan limaskap nú er set iki ósemja um tað í føroyum vit v øll allir flokkar tiki undir við tí men eg haldi tað var ikki heití rætt sum hann segði hann sigur tað at vit hava ti dømis ikki atkvøðurætt altso eg havi sitið í norðurlandaráðnum í í fýra ár har eg av ll ikki øllum atkvøðum atkvøðugreiðslum so tað tann rættin er har og og sjálvstøður limaskapur spurnigur er eisini hvussu nógvar limir høvdu vit so fingið altso tey stóru norðurlondini við við fimm milliónum fólk íbúgvum om meir tey hava tjúgu limir taer seks syksta r føroyr høvda fingið tveir limir so við hálvtrýss túsund íbúgvum tað veit eg ikki tað kannmann soikki gita og tað kemur til rættina at lesa í í til dømis í danmark ennig eidsgaad vísir á norðurlendska sáttmálan jú tað havi eg sikkut fingið rætt til men men men norðurlendski tann sáttmálan er galdandi í fimm ár hevur erling eidsgad nakra trygd fyri hvat hendir tá ið tey fimm árini eru farin takk fyri

lingeisgard gersæja takk fyri hviðvíkjandi atkvøðurættinum so hava okur ikki fullan atkvøðu ræftir okur hava talurætt og okur verða hoyrd men okur slepa ikki atkvøða ger tað øhviðvíkjandi hesn her at lesa at sleppa at lesa í danmark sum sambandsflokkurin ofta førir fram at okur seppa ikki at lesa við sjokurvil sjokur loysa tað er tað er tað passar ikki og vissu okur loysa so hava okur sambært norðurlandaráðssáttmálanum atgongd til øll norðurlond at lesanei nei okur hava akkurát sum ísland hevur takk fyri

til viðgerðaruppskot til samtyktar um tilráðing frá norðrlandaráðnum í tveyogtjúgu frágreiðing um virkið ráðsins í tvey túsund og tveyogtjúgu tað er umboðin hjá okum í norðlandaráðnum johandal og erling eitesgaard sum er lagt tar fram í uppskotunum eru fleiri tilráðingar til stjørnurnar í norðurlondum og ein áheitan feri at virka fyri at endamálið er nátt og tilráðingarnar tærspenna seg víða alt frá kravdarimegling í sambandi við sepperatión til at norðurlond erða førandi innan havbrúk og havbúskap um alt verður til samstarv at minkað útlát samstarv um koppingarevni og so víðari ein langur listi av tilmælum sum øll hava sítt virði ikki øll hava relevans tilokum sum land summi hava beinacelevants men fleiri til dømishvat viðvíkur javnbreytum og øðrum hevur einki men tað eru nógv áhugavert í og eg kann taka okkurt burturúr sum koma inn á øki sum eg eri ein av nøkrum tingfólkum at vara av mentanarøki har haldi eg fleiri spennandi átøk ertað tilmælir millum annað at tilmæli at menna átøk og útbúgvingar í stríðnum ímóti falskari upplýsing falskari informatión altso at brynjafólk so tað er betr før fyri at læra seg at skilja ímillum hvat tað er rætt og skeivt hvat tey síggja á netinum serliga og vit hava longu tosað um hetta her í løgtinginum í sambandvið lógun um bókasøvn og norðurlandaráðið ásannast eisini hetta er neyðugt í eini tíð har tað er gert torførari og torførar ag skilja ímillum rættar og skeivar upplýsingar í hesum sambandi haldi eg eisini tað r vert at nevna okkara egnu ætlanir sum vit hava snakkað um í nógv ár at stovna okkara egnu jounalistaútbúgving og tað haldi eg kundi væl spælt inn í eitt sovort átaksmet her atment útbúgvingar og annað sum hjálpir fólki stríðnum ímótir teimum nógvu fólsku upplýsingunum sum florera ymsastaðni og so tað skal setast á skrá her heimahaldið ongantíð ov skjótt saman við til dømis ein sjonalistuútbúgving eitt annað átak innan fyri mentanarøki innan fyri miðlar millum annað er ellingeitsgorgor inni á ta er tað at fólk í norðurlondum skulu lættari atgond til sjónvarp og stroymingartænastu hjá hvørjum og tað er tað er allarhels gott hugskot eisini tað skal eg ølufyrin kannast eg veit ikki hvussu stóri trupulleikin er at vit ikki hava atgongd til ta norðurlendska tilfarið sum vit vilja hava atgongd til vit síggja øll før nógv sumt er so kallað gobl taðvil sia a tað er stongt í ávísum londum og har eru allarhes nógv sum havur áhugavert havt ftatgongd til so tað er allarhelst nakað sum er vert at arbeiða fyri og ikki minst eisini verð mann útsettur kanska meir fyri norðurlendskum málum sum hevði eisini komið í okkum góðar haldi eg eitt tilmæli er at fáa undirvísing í norðurlendskum málnum í skúlunum hóast mær dámar væl hugskot við at fáa undirvísing í norurlendskum málum í føroyum so er ikki heilt samdur í at tað loysir seg so oljavæl at koyra tin í skúlan har er nóg nógv frammanundan av øgiliga nógvum í skúlanum og nú tosa vit heldur hinvegin um at taka úr skúlanum og minkað um um um skúladagin styttri tíma styttri sjema í skúlanumg so víðari so fáa meir inn skúlan veit eg ikki hvussu skilagott tað er hóast eg skilji væl og er við upp á ætlanina at at útseta okum sjálvum fyri teimum norðrlendsku málunum absolutt men vit hava so undirvísingar í donskum fólkaskúlanum og tað hevur øl før víst seg at fremja eitt forstáilsi fyri teimum norðrlendsku málunum eisini so tað skulu vit kanska menna akkurát tann partin í skúlanum men at koma við meirinsskúlan veit ikkihvussu gott hugskot akkurat sindur meir enn skúlan her stendur eisini at vit eiga at tryggja atfólk í serligum tørvi í tøkiliga tey við hoyritrupulleikan skulu hava atgond og møguleika at útbúgva seg tað var fyrití síðan var eitt eitt ítøkiligt mál her heima um fólk við hoyristrupulleikum sum ikki høvdu atgongd til útbúgvingina tey høvdu hug til so hatta er nakað sum vit gangji út frá arbeiða støðugt við vit hava eisini bundið okum til nemliga akkurát tað í altjóða sáttmálam tá tað kemur til at fólk við við skerdummøguleikum eisini skulu hava møguleika at útvúgva seg á jónumføtu við onnur so tað er nakað sum vit eisini skulu arbeiða bíðari við har eru fleiri onnur fleiri onnur tilmælir á mentanarøkjunm sum haldu vera áhugaverd millum annað ein felags kanning í norðurlondum um ávirkanina sum niður stongslinum undir korona hevði á skúlabørn um tað nysta nakað at koma afturum afturum nú skal eg ikki ka siga men í øllum førnum hevi tað verið áhugavert at fingið tað at kanna hvat ið um nakrar ávirkan tað hevur á skúlabørn millum annað sálarheilsunar ikki minst og men kanska eisini fakliga hvat tann tíðin hevur gjørt við skúlabørtin tað haldi hevði eg verið áhugavert tá eg alt hetta heri sagt so haldi eg sum eisini hevur verið ført fram av øðrum at vit áttu at arbeitt eg veit a tað hevur verið gjørt tað í nógv ár vit áttu at arbeitt við at blivið fullgildi limur í

stórt tak og kanska dýrt og kravt nakað kravt nógvav iutt í landið sum okara men eg haldi at tað er neyðugt at arbeiða víðari við tí støðugt tí ati saman við hinum økjunum saman við hinum økjunum í norðurlondum tann smærru økinum álandi ogrønlandi hevði tað í øllum førum gjørt nakað við virðingina sum vit høvdu fingið millum hini londini í norðurlondum teimum stóru so eg vil í øllu førum heita á landsstýrið um støðugt arbeiði fyri at vit sum land gerast fullgildigur limir í

takk fyri frú forkvina tk fyri næstur at røða verður jenis a ranager
ja eg má siga sum fleiri hava nevnt at her eru nógv øgiliga góð nógvar øgiliga góðar rekomentatiónir og eg havi hug at nevna nakrar av teimum eg veit ikki bara bara ikki hvussu tað blívur við teimum altso tað eru er tað fjøruti okkurt ja hav fingið nakrar av teimum hvussu eru førdar út í lívi her í føroyum tey vera ótrúligt eg hugsi um eina her rekomanditión nummar einogtretivu um oma obligatorisk metling altso megling før vernanshavari ð siperatión altso obligatorisk megling tá ið hjúni hava trupulleikar og ætla at ja og verða sepererað og har norðdesk rot rekommanderar di norðdeskuru jerðingarni at innføri ogbligatorisk megling yvi í norðdesku lenni altso obligatoriska megling millum hjúnini við seperation norðdi harmyndriorðið er barn og at gjøgnumføra siminarium aternativt konfiransir oma obligatorisk megling for vernasagurði altso mammu og pápa við seperation so at í norðeysku lenineti skal kunna læra av virandri hatta er so avgjørt eitt eitt gott mál at hava og ilt ynskt at tú kundi arbeitt við tí eitt annað tað er tað sum sólvit nolsø nevndi um at kanna hvørjari ávirkanir vórðu av skúlastonging millum annað jú skúlasonging nevna teir og tað er tað er einki ivast í at tey referera aftur til koronatíðina átá halt framnorðdesk jemmførandi analys á skoless konsekvensur ponordiskur skolielivir tað er so avgjørt neyðugt at gera og og eg vil siga ikki bara altso tann kommetran sum gekk fyri seg við undir korona hon treingir til at kol gravast alt og nettupp hetti her hvat ávirkan hevði tað á ikki bara børn men eisini á á vaksum at mann som víðari bara stongdi og og førdi reskirtiónir út á lívið og sovíðari spritti sum teir hava funnið útav nú var púra óneyðugt taðtað er so bara smáting og forhold til hvat ið ávirkan tað kann hav havt serliga ung og børn at blíva speraðir inni tíbetur valdu okur eina mildari leið í føroyum tíbetur og so er tað hetta her sum onkur eisini nevndi tað sama uppskot sum miðflokkurin hevur sett fram um at minska barn ogkungastilgongd til

tað tað hava okur so longu sett fram í føroyum so tað er tað er so ein ein áheitan frá norðurlandaráðnum um at í gásaregni taka undir við uppskotinum hjá miðflokkinum so so tað málið so tann rekommandatiónum kann mann siga loyst so skal eg longur niður og hyggja eftir rekomentatiónu nummar sjeyogtretivu sum er dámdur væl tí eg haldi at okur kunna kanska dekka okkum eitt sindur inn undir hana tað er hetta her at digitala lsningur enn um inn um útbylding tað il siga at tá framer norðdesstrategi feir digitali lesingurin u høkra útbygdingar og har hava okur so gjørt tað í føroyum at okur hava fingið tað sum kallast ja tað eitur nokk ikki skúlanet men eg haldi at tað hóskar nógv betur at kalla tað skúlaneti að er hett her at okur hava sett fjøruti milliónir gottu væl fjøruti milliónir av til at fáa eina skipan eina telduskipan og tað er fullsving tað tað er spurningur um hvussu langt er komið um tað er er tað er sikkurt út í móti at vera liðugt so vítt í minnist men neðurmeit tað eru hvussu r sett sett øgiliga nógvir pengar av yvir fjøruti fýraogfjøruti kanska móður meiti til at fáa eitt digitalt skúlasystem sum røkkur heilt frá fyrsta flokk og tit blivu liðugir á á setrinum tavilsiga tað sum var áður at at hvør skúli enn tá men hvørti system hevði hevði sítt altso eitt fyri miðnám eitt fyri setrið eitt fyri fólkaskúlan her og eitt fyri fólkaskúlan har at tað er er er at tað hevur mann tað arbeiðir mann intenst við at gera liðugt nú so atað alt kann kann verða dekka soleiðis tú tú hevur tað sama frá byrjanum til enda og vónandi kann tað fara enntá longur niður forskúlar vis ikki uppaftur longur niður og so eitt sum okur høvdu uppi nú ein dagin tað tað tað má eg siga tað er gott at síggja at tey biðja um at mann hyggur eftir og rdejør urbesfólningis rættihetir aratass hvussu mann tekur hendrin til bfngn vit mineralútvinning iti omraderdir bðurbúsn levir verkar g her koma okur so aftur til tað sum okur høvdu frami í miðflokkurin undir tá i okur tosaðu um hetta vælsignaða at øll skulu knappliga yvir til elektriskar bilar uttan at hugsa um at tað eisini hevur sum prís ikki bara fyri fyri umhvørvið men so sanniliga eisini fyri tey fólk sum skula vinna hesi mineralini sum skulu koma við fyri at tryggja okur g okra okra lív í í í í vælferð hetta her at í kongu og øðrum londum har tekur mann ikki atlit til tey børn sum doyggja fyri at okur skulu kunna fáa okur kunna liva í okra yvirflóð u vælferð og tað hava teir so eisini tikið upp her í eini rekomendatión rekommentatión nummar trýogfjøruti sum snýr seg mis mest um kiruna tey námini tey hava har men so kom t eisini til hetta her at mann hyggur eftir hvussu hava tey tað har ið í teimum londum har mann drívur hetta her rótdrift uppá fólk kundi mann sagt so eitt sum eg varð glaður fyri eisini tað er tí varð vitjaði í íslandi eina eitt øki eina eitt firma sum arbeiði við at goyma seg og tvey niðri undirgrundini og tað var eitt veldigt upplivilsi tað vildi ambofala teimum sum sum hava møguleikar fyri tí koma til íslands tað er sikkurt í øðrumlondunm eisini at fara á tað virkið viste ikki tað ikki eru fleiri og síggja hvussu teir bera seg at við at spræna seg og tvey niður í jørðina tað bindu seg við við við ávísari steinartur niðri í jørðini og síggja hvussu tað sær út árin aftaná sovorðnar teir hava royndir prøvar og har firrmðir altso sum keypa cog tv tað komu konternarar úr týsklandi og suvíari við cotv sum sum tey keypt inn og goymdi niðri í í jørðini tað var tað var imponerandi vil eg siga og eitt tvey afturat og tað eina tað er rekommandatión fimmoghálvtrýss sum tosar um at jørðiinn nordisk kartlekning afhurð sitatiónin sær ut í norðdikskar skolur watigelr útformning og teknisk útrýsting persóner methørzels nessetting og persónur medisinskáti eisini skriva tær um at tað er at samanbera hvussu hava tey sum hava trupulleikar av hornini trupulleikar av sjóni hvussu hava tey tað í teimum ymisku londunum er tað nakað um kunna læra av av hvørjum øðrum so er tað ein rekomentatión sum sum eg fari at taka upp í í nevndini nei í viðgerðini í í hetta her málið fer jú í útnorðuráðinei í uttanandsnevndina og har er regkomandatiónn

tað er ikki enfalt jú r her stendur hon og tað er nakað sum eg fari at spyrja um tí eg veit ikki hvat tað snýr se um men tað virkar áhugavert og tað er at jørðin norditsk øvursyg av húrðandvenningin avnattlekarkenisti poðverka sjúkuverdin altso tað má vera vakt vakt vakna tænastan men tað kunn og eg spyrja um mt avseðani po likiverdig tilgongd pasjent segrahet ogfýr skrivning av antiobotika og andara leka mill eri her er nógv áhugavert fantastiskt vil eg siga og og og eg hopi at okur kunnu fáa okkurt gott burtur úr hesum her at at tað kann blíva at onkra hasr rekomendatiónini má kann blíva førd út í lívið takk fyri
takk fyri næstur at røða verður erling eidsgaard ger so væl
j nú mátti eg líka koma upp aftur tí ati eg missi eitt lít sindur pippi av helgi abramsen haldi í áðni men tað er kanska betr at missa pippi enn at missa høvdið heilt men tað sum viski eg skal forklára so eru tað so altso føroyar hevur føroyar hava ella kanska mann siga tey fimm londini sum eru fullgitir limir í norðurlandaráðnum tey hava danmark norðør o svøríki finnuland hava hvør sínar tjúgu atkvøður og íslandi hevur sjey so tað gevur tilsamans sjeyogfýrs men føroyar hevur so lenurso tvær atkvøður frá danmark so okur hava í parlamentinum tvær atkvøður frá danmark men í ministararáðnum hava okur onga atkvøðu okur sleppa ikki at vera við í ministararáðnum og eg haldi eisini trupulleikar at møta til til fundir og og og rásiarbeiði í ministararáðnum so eg vildi líka bara koma við tí ískoytinum takk fyri
takk fyri so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum máli so tingmál fýrs sum er uppskot til samtyktar um tilráðing frá norðurlandaráðnum í tjúgu tveyogtjúgu og um frágreiðing um virkiráðsins í tjúgu tveyogtjúgu tað verður nú beint uttanlandsnevndini tað eru ikki fleiri mál á skránni til henda tingfundin men tingfundur verður aftur í morgin mikudagin tveyogtjúgunda mars og tingfundurin er klokkan ellivu fyrsta mál á skrá verður triðja viðgerð av tingmáli seksoghálvtrýss tvogogtjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtinslóg um familjuískoyti og tað er tíðaravmarkað hækking av familjuískoyti og hjálparískoyti til húski síðani fara vit undir fyrstu viðgerð av tingmáli seksogtrýsstjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgtnslóg um fyrsta byggistig at høvuðsumvæla og umbyggja skúlabygningarnar á frælsinum triðja punkt á skránni er fyrsta viðgerð av tingmáli tveyogfýrstjúgu tveyogtjúgu uppskot til samtyktar um at taka av oljugjaldi fjórða punkt á skránni er fyrsta viðgerð av tingmáli níggjuogtrýsstjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um stýrisskipan føroya parantes løgtingoglandsstýrismenn við meira broytt starvsheitið og síðani fyrsta viðgerð av tingmáli hálvfjerðs tjúgu tveyogtjúgu uppskot til broyting í tingskipan føroya løgtings og hesi bæði málini løgtingsmál nummar níggjuogtrýss og hálvfjerðs tey verða viðgjørd undir einum sætta punkt á skránni í morgin verður fyrsta viðgerð av tingmáli fýraogfýrs tjúgu tveyogtjúgu uppskot til broyting nei uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um almanna pensjónir og annað og tað er broyting í lækking av pensjón og seinasta skránni í morgin verður framløgasum nevnt er ikki meira á skránni til henda fundin sum fundur er nú lokin